settur og vit fara til dagsskránna tað er fyrsta viðgerð av tingmáli nummar ja ja tað er tað eitur faktiskt tingmál nummar níggju að fyrra a tað fyrsta tað er uppskot i løgslóg um broyting løgslóg um dagpening vegna sjúku við meira og og tingmál nummar ellivu sum er uppskot til løgslóg um lønarískoyti til starvsfólk og stuðul til sjálvstøðug vinnurekandi og so framvegis tey verða viðgjørd undir einum hesi bæði málini skal biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin erla khristian andreasen fyri javnaðarflokkin gjóni nolsø joensen fyri sambandsflokkin rósu samuelsen fyri tjóðveldi siristenberg fyri miðflokkin steffan klein poulsen og ruttvang fyri framsókn so fær christian andreasen orðiðger so væl
takkfyri hara formaður tað eru tvey uppskot til viðgerðar annað er dagbenning vegna sjúku í samband við korona og hitta uppskoti er lønarríkingar til pensjonistar sum eru sjeyogtrýss ár ella eldri vit hava aftíð fingið koronafarsóttirna til føroyar og ein rúgva av fólki send í sóttarhaldi haldi a tað er omanferi túsund fólk og hesi fólkini mugu tryggjast løn í sambandi við at tey eru send heim í sættarhald so viti við hesum uppskotunum innføra somu reglur sum vórðu galdandi í markmána tá vit fyrstu ferð fingu korona til føroyar uppskotið inní ber at tey fólk sum verða send heim til hús vegna sættarhald orsakað av kov nítjan tey fáa útgoldið dagpengar tað umfattær eisini tímalønt og fiskimenn og útróðrarmenn uppskoti ini ber eisini arbeiðsgevarar kunnu fáa lønina sum tey gjalda út til arbeiðsfólk sum varðu setta heim í sjóttarhald vegna kovið nítjan at teir kunnu fáa endurgoldið lønina og tað er eisini møguligt hjá sjálvstum vinnureandi sum hava teknað eina trygging at fáa stuðul eftir lógini og tann tryggingin sum bleiv teknað seinast framvegi seg galdandi og so er tað tað fjórða avleiðingin ar uppskotunum er tann ati arbeiðsgevarar sum vanvíst skal rinda fyrstu annan fráveruda fær eisini teir tá pengarr endurgongdirnar frá tí almenna í sambandi við tey fólk sum verða send heim vegna kovinítjan og so er tað eisini soleiðisnr atpensjonistar fólk suma sjeyogtrýss ár ella eldri enn tey fáa eisini vist ey hava havt vistu teð kent heim í sóttarhald og av intøkur so fáa tey eisini ískoyti tó soleiðis at tað er tann taxin sum teir fáa pensjonistar til teir hava j aðrar inntøku síðuna av verður bara helvtin av vanliga taksknum so saman lagt er hetta eitt uppskot sum er identiskt við tað sum it hava havt fyrr og sum nú verður tigið framaftur vegna ta nýggju støðuna sum er komi nú komu vit nítjan aftur komið til føroyar eg havi sisk meira at siga um hetta pá nyraa tíggjupunkt takkfyri hara formaður jatakk so er tað næsti
framsøgmaður og nú eru tað djóni nolsø joensen sum fær orðið ger so væltakk fyri harra formaður
ja sum undanfarna røðari hevði so er hetta her eitt mál sum er ein avleiðing av at kovit nítjan er blussa uppaftur her á á landi og tíverri so avleiðingarnr av tí eru jú nógvar og stórar og tí mugu fleiri fólk í í sættarhald og tí er tað líka til høgrabeini at vit eitt amlnting fær í gongd við at leingja hendan her pakkan sum var um meðan marshaldið ella seint í mars bleiv samtyktur har lønmóttakarar og att endurgjald til arbeiðsgevara og hvørta sínum at tey fáa rætt til dagpening meðan hetta hendan her sóttin herjari hjá okkum htíðliga í hesi prosessini so ella tað sum eisini verðið frammi tað er tað ati løgmaður hevur verið eisini fyri at fáa broyttbreð breiða meirilutar fyri hesum at kunna seta hetta her í verk sum skjótast tað er at javnaðarflokkur hevur verið víst vælvil til ati taka undir við hesum tó ati tað kanska kunnu vera onkir spurningar her sum í samband við tað fyrsta sum hann heftir seg við kanska á í í hesun her fyrra er tað ati virknaðurin at hann fer úr gildi longu einogtretivnda august tað kann vera eitt sindur løgið tá ið tað serliga eisini í tekstunum stendur at at tað er ikki óhugsandi at talið ttað talið við at fólk fara í sóttarhald fara at vaksa komandi tíðina og tí er ætlanin at seta í verk aftur skipanirnar ha og tí tí tí er líkasum tað tann fyrsti spurningurin mann kann seta sær hví hví mann ikki hevur eitt sindur longri skobbrað har enn enn til einogtretivud ugust tað er líka tað sum man kann undrast á í byrjanum annars er tað gott at tað fyri ikki at erva heilsuverkið at tað ikki krevsti læknaváttan men at tað er nokk at vísa eina váttan frá arbeiðsgevara at starvsfólkini skuldu gera tað tað er tað er tað er gott at tað heldur áfram øog so tí yvirskipaða málið er jú at at at vit halda áfram við hesum pakkanum sum sum g tí er tað ikki so øgiliga nógv beinhaldi eg í í akkurát hesum her uttan tað eisini tí nú eru bæði málini viðgjørd undir einum og í tí seinna sum hevur við tryggingina at gera so skulu vinnurekkan tey skulu ikki ella tey skulu ikki gjalda einaferð afturat fyri ta tryggingina sum eg tekna í í í tí fyrsta pakkanum og tað er eisini eisini gott at tað ikki er óneyðug umsiting av hesum her pakkanum men men eg haldi samanumtikið so haldi er at mann ikki kann gera so øgiliga nógv meira viðmerkingar uttan tað at er kanska hetta her akkurát við tíðarfreistinum tað kann so kanska landsstýriskvinnan seinni geva okkum klókar uppá so hatta vóru líka sum tað fyrstu takk fyri harra formaður ja tað er ein viðmerking
konu rasmussen cher sovæln ja takk fyri
eg hugsaði bara um djóni nols joensen nevndi um um hetta her við tíðarfreistini og og tað kann eg vera samdur í at hetta er øgiliga stutt tíð men tað sum mann hugsar um við hesum tað er at hinir hjálparpakkarnir ganga út á so tí hevur mann bara tikið fram til tá i fyrstu atløgu so sum mann kann fyristilla sær aso hettað er ringt at vita tað útveklasi við við kovitnítjan men tað er tað er kanska mest tað at mann vil fylgja teimum pakkunum so so kann mann leingja alt vi si vissi tað verður nakað annað ella tað er meira har tað liggur takn fyrijóni joensenja takkyr
tog takk fyri viðmerkingina uni rasmussen
ja og tað kann eg væl fylgja tí tað er kanska ringt í at sum sum uni rasmusen so væl sigur at egentiliga so veit eingin nakað sum helst um um hesa sóttuna um hvussu leingi hon fer at vara ella hvussu umfatandi on fer at blíva og og hvørt á sínum o tað tað er fyri tá er tað eisini ringt ella torført av at lóggeva um um og og tað verður eitt skónn og og tað er altíð tað men men akkurvið hesum kundi tað haldi eg av tí at vit síggja tað at tølini ikki eru minkandi tíverri altso atat tað gott kundi haldi eg illa e eg eg tað gjørdi einki um um tað kanska bleiv ein ein ella tveir mánaða meir men men tað er so nakað sum eisini trivnaðarnevndin ella mann fer at viðgera í nevndini um um tað er nakað broytingar mann kann gera akkurát við við tí takk fyri harra formaður jatakk so er tað ró
usa samuelsen sum er t næsta framsøgufólk ger so væl takk fyri harra formaður
sumrøðararnir frammanundan hava sagt so er tað tvey lógarupskot sum verða viðgjørd undi einum og tað er dagpengar vegna sóttarhald og dagpengar til sum eisini eru fevndir um fólkapensjonistar sum eru í arbeiði h tað e eikin ivast í at tað sær út sum at fólk vit øll somu felag vilja taka ábyrgd og tað vísir eisini tan áhugi sum er fyri at testa seg og tá ið so fólk blíva testað og fáa staðfesti at tað eru smittaði so er tað eisini við til at fyribyrgja at tað blervur koyrt víðari og tá mank ivast í at tað er neyðugt at fólk skulu fáa altso tað økonomiskt skalhanga saman hjá fólki eisini tá tað verðr sagt at lógini færum umvet sigu seinast hesi mánaðinum so hopa vit upp á tað at tað er nú at fólk lata seg testa og tí núóru reaktiónirnar at koma og at so aftaná fjúrtan dagar tríggjar vikur tá ið ma sig mann vónar at altíð stapilsera seg so er tað ikki neyðugt við hesum lógar uppskotinum men sam maki ivast í at verur tað neyðugt og su atað ikki kemur at vera minking uman heldur kanska ið standur at standa í stað ella eina lítla øking so er tað eingin ivi í at løgtingið kemur saman aftur og viðgerð lógaruppskotið av nýggjum fyri at so at fáa tað forlongt men eg haldi vitkunn øll fegnast um at vit liva í einum samfelag har sum tað ber til at lofta teimum sum verða rakt og at fyribyrgja eisini nú at atsmitta breisi so at tað er enki ivas í at við taka væl ímóti hesum uppskotinum takk fyri ja takk
so er tað sirið stenberg sum fær orði sum framsøgukvinna ger so væl
okur í tjóðveldi okur fegnaðust sjálvandi um at skipanirnar sum skulu hjálpa løntakaranum sum blíva sjúkjur ella verða settar í sáttarhald at verða settar í verk aftur og tað fara okur sjálvandi eisini at taka undir sjónda august tá boðaði okur eisini sum flokkur alment frá at løgtingið áttu at koma saman beinan veg tí attær skipanirnar sum skuldu lofta løntakararnar vóru farnar úr gildi g og tað vóru te faktiskt eisini seinast tár løgtingið var saman og tá varð eisini smittan longu staðfest aftur í føroyum so tað er eisini eftir okra hugsan ein nokk so óneyðug støða at seta fólk í tí tað skapar øgiliga stóran ótryggleika tí hetta var ein støða sum mann kundi havt tikið hond um tá ið okur vóru saman her fyri nøkrum fáum døgum síðan og tað skapar stóran ótryggleika og tað haldi eg eisini eru tekn upp á at mann arbeiðireitlítilsindur frá hondini og í munnum ikki nakað serliga langsiktað okur eru glað fyri at mann lóggevur afturvirkandi soleiðis at fólk ikki koma í klemmi sum dátti um skipanini tá men at gildiskoman verður aftureftir men tá ið mann so hyggur frameftir so er gildiskoman faktiskt bara átjan dagar fram frá í dag og okur vita at smittan er her og tað er sagt at tað r yvir túsund fólk sum eru sáttarhaldið og tir oman fyri hundrað sum eru sjúk og tey leggjast til og tí er hetta ein ótrúliga stutt skygd loysn við at tryggja loyndtakaran bara nakar fáar dagar kann mann siga tað er einki sum bendir á at smittan er burtur innan fyri hendan her mánaðin og sáttarhaldið var varar eisini táð tekur so tað at skapa tryggleika fíggjarliga færi loyndtakaran haldi eg ellathalda okurt sum flokkur røkkur al forstutt og okur fara sjálvandi at umrøða tað í nevndini og fariathoyra landsstýriskvinna um tað og eg haldi eisini okur eiðarat hoyra umboð fyri fakfeløgini hvat tey siga tí ati okur mugu heldur ikki gloyma tað at samstundis viðgera okur eisini í dag táð kemur kristinao hafoss inn á seinni eina eykajáttanin heiman biður um yvir tretivu milliónir til framhaldandi at kunna gera koronukanningar og tær ganga fram til einogtretivnda oktobur so tann skipanin gongur nógv longri enn tað at tryggja loyndtakaran og tað haldi okum man má hyggj eitt sidur uppá og tað er triðju ferð mann faktiskt kemur í tingi og biður um eyka pengar tilkoronukanningar so okur hava gvussu ver at fornemmisi av at arbeiði í landsstýrinum ikki er so væl skipað sum tað kundi verið tá ið tá ið tað tekur tá ið tað geldur løntakaran hetta uppskotið sigur at mann kann fáa pengar í sambandi við at mann dagpengar í sambandi við at mann fær sáttarhald tað vísir eisini á at persónar á privata arbeiðsmarknaðin sum bleiv sjúkjur ella skula í sáttarhald har kann arbeiðsgevarin fáa endurrindað lønarútreiðslur øh og so er tá tann sjálvbodna tryggingarskipanin sum kann fáa gildi beinan veg soleiðis at fólk ikki bíða so tá tey melda seg inn tað er eisini ein trygd fyri tey sum erða sjálvstøð vinnurekandi og her er eisini ein afturrindan til arbeiðsgevara vist fráveran er grundað á kout nítjan og so er dagpengaskipanin eisini sett til at umfata fólkapensjonistar faktiskt tann sama skipanin sum var áðrenn tó hava fólkapensjunistan leðrið uppeftir men tað høvutar eisini áðrenn tað haldi eg eisini er í lagi tað eru nøkur hol í skipanini soleiði sum eg lesi tað sjálvandi nú má havt ikki so øgiliga góða tíð men eitt sindur tí ati eg to einki up á tay sum er tímaløvnt tað kann gott vera tað at tú ikki sleppur til arbeiðis tað kann vera at tú arbeiðir í einum ørum handli ella okkurt tú sleppur ikki til arbeiðis tí at kann ska tann sum eigur handilin og sjúkur ella eitt annað tað er ikki tú sum beinleiðis hevur korona ella e koyrdisáttarhald tað kann eisini vera tað at dagstovnurin sum skuldi havt títt barn hevur biðið teg havt barnið heima ella eitt annað so so eg haldi her eru nøkur ting sum okur noyðast at hyggja eftir hvussu mann tryggjar eisini tey fólkini annars hava okur alla tíðina víst á tann órættin sum er harfólk á privata aarbeiðsmarknaðinum eru faktisk verri fyrri enn hini og tað er eisini nógv sum hava upplivað ein munandi lønar niðurskurð tað sum okur so ikki skilja tað er at tað er faktisk tann sami løntakarin sum eisini er tann sum skal betala kann mann siga eisini tað at kanningarnir verða gjørdar á ferðafólkum og taka ikki feil okur taka fult undir við at mann kannar og tann strategiin er er púra rætt eftir okra tykki tí mann hevur fylgt okur halda tað rætt at mann fylgir heilsuligum tilmælum men okur høvdu ynskt at mann koma og bað um eina heimild har ferðafólkini betalt tað sjálvi og at mann heldur valdi at brúka pengar upp á at styrkja okra heilsuverk til dømis hetta her við yngrum læknum sum sum ikki fáa starv at uppstika okra tilbúgving og kanningarfasilitetir og annað og tað kundi verað nógv onnur ting mann kundi brúkt og latið so fólkini betalt sjálv tey sum frívilja fara at ferðast oku snakka ikki um sjúkraflutning og og so eru tað nógvur fólk sum eg haldi mann man nevna sum betala ein heilt ótrúliga høgan prís í hesum døgum og tað er øgiliga ringt at gera nakað við og tað snýr seg ikki um ein fíggjarligan prís men tað eru fólk sum búgva á røktarheimi sum eru avskorin og aftur nú eru avskorin hava verið tt í fleiri mánaðar og eisini á bústovunum sum ikki kunna fáa samband við síni avvarandi og tað er ótrúliga trupult og tað eru allir teir sjúklingar sum eisini fáa útsett sína viðgerð og junimánaði í síðsta junimánað hevði ein spurning til landstýrismanninin og tá bleiv víst á at mann hevði seks túsund útsettar viðgerðir tað pljøðust ikki at plíga seks túsund fólk tí onkur átti kanska fleiri men men men nú er aftur støðgur í í tí systeminum og tí dugi eg bara at síggja fyri mær at tað verður ein ótrúliga trupul tíð so nógvir nógvir sjúklingar fara at møta so eg kundi eisini hugsað mær at vita hvat ætlanin er við restina restini av teimum hjálparpakkunum sum eisini hava verið í gildi og sum fara at ganga út nú tí tíðin rennur undan og so haldi eg at hetta er eitt ótrúliga stórt mál sum eigur at verða viðgjørt saman við umboðum úr øllum flokkum og ikki soleiðis atman bara akkurtsum hoyrir eina løtu árenn at nú fara okur í tingi men at tað ernakað sum man viðger saman tí okur eru øll samd um at standa saman um at hjálpa føroyska samfelagnum og loyndtakaranum okum øllum væl ígjøgnum eina so trupla tíð sum okur kanska ikki hava upplivað fyrr akkurát upá hendan mátan og tíbetur eru okur eitt land sum er so mikið væl fyri at okur p á nógvan máta klára at møta teimum avbjóðingunm sum eru nú eg haldi t hetta er er ikki einfalt takk
viðmerk
nei ikki nei tað orsaka tað er eingi viðmekijaeg eg helt eiskini tað var onkur viðmerking nú er ter burtur men teir koma framaftur nú fyrst er tað jóhannes joensen gerso væl takk fyri hara formaður ja nú
skuldu øl standa saman tí eri púra samdur í bara ein ein fyrispurning tað nokk til landsstýriskvinnuna men tað kann siguar í strembering eisini líkasum huglaðar um tað er sjófólk skulu mynstra við við skipun vis tey skulu í sættarhald sleppa tey ikki við og tað kundi vera túrar sum vara kanska eini upp til seks og átta vikur so at hvussu er teirra støða tá ið tað kemur til sjúkradagpening og annað tí tey sleppa sum sílimuss ikki við at mynstra við í skipinum tá ið tey skulu sattahalta takk fyri
ja so er tað siri stenberg ger so væl sjuensen ja eg haldi at tað eru fleiri sovornir óavklæraðu
spurningar sum okkumuni skremur tað niður taka upp í nevndini og hvørja landsstyrkona eisini í nevndini og tað hevur eisini verið eitt sindur frammi um nógv sum arbeiði uttanlands kanska sum hava stuttar setalla tað eru kanska fjúrtan dagar uttanlands og so fjúrtan dagar í føroyum arbeiðioljuvinnuni og hvørt á sínum at hvussu kunnu tey fólkini arbeiða beint nú tað má vera øgiliga trupult tí at so fer øll frítíðum til sátarhald og tað kemur heldur ikki at ganga so har má vera eitt til annað onkur loysn men eg dugi ikki at siga hvør hon er men eg ukslá prøva í hvør fall at taka akkurát hatta upp í nevndini og tí haldi eg eisini at tað er viktig at at mann hoyrir okkurt umboð fyri eisini fakfeløgini og ikki bara politiska myndugleikan men at mann fer sjónarmiðini hjá løntakarunum fram tað er væl tað eisini tað snýr seg um takk fyri har hevur tú pálsætur takk fyri
ja vit fara sjávandi at viðgera hetta og
seta spurningar til landsstýriskvinnuna tá ið vit vitja mál í trýnnarnevndini men eg hugsi at mann leggur væl merkt til at tað er ein øgilig stór ótrúgvleiki ímillum fólki í føroyum og at tey vita ikki ordiliga hvussu tey skulu forhalda seg til støðuna sum er í dag nú síggja vit eisini vit sum hugsa um løgumakar hetta uppskotið bara er mánan út við afturvirkandi kraft men ikki longri enn mánan út sjálvt sjálvt um testingin fer at halda fram kanska umundi hugleiða eitt sindur um tað og hvat vit fara at fokusera uppá í nevndini takk fyri takk fyri at formaða
gáðr og takk tilhervur postótti
ja tað er eingin ivi um tað at hendan støðan skapar tryggleika allastaðni allastaðni í verðini tí hetta er ikki nakað sum mann mann er vanur at møta men eg haldi tað røgiliga stutt skykt atlóggeva hesa dagpengaskipanina bara nakrar fáar dagar faktisk góðar tverð vikur fram tá ið mann veit at mann hevur eina kanningarstrategi sum gongur mánaðir fram og um ann veit at smittan er her mann hevir yvir hundrað fólk smittaði um mann er yvir túsund fólk í sáttarhaldi so so tað tann spurningurin má viðgerast og vista allur tíðina skal akkur sum koma up til nýggja viðgerð so er tað heldur ikki ein trygg skipan og tað ber eisini brá av at mann kanska ikki er so langsignaður í síni strategi og tað haldi eg ein bái takk fyriog so er tað rósa samensen
ja
ein av grundinim til at mann testar masift nú og mansig heitir á fólk at blíva testaði tað er at fáa niðurbert og inndeyma so nógv sum møguligt fyri at fáa tað vanliga massig lívið at ganga aftur so at fólk sleppa til at fáa tar viðgerðirnar skulu hava tá ið siur stenberg nevnir um fólk sum búgva á røktaraheimium og mansigur búeindum ella so er tað inki ivast í at tað er ein báði fyri tey at ikki tað avvarandi koma og tí liggur tesin ótrúliga nógv ella stór uppgáva hjá teimum sum arbeiða har og tað veit eg eisin tatð gera ata hava øgiliga nógv sosialt saman mann hoyrir í ræðumyndir aðrastaðni at kanska at ein eit gamal persónur hann verður koyrdur inn í sítt kamar har sum hann vera tí hansara heim men soleiðis eg sig g havi ikki fatan av at taðer í føroyum og tað vóna eghelt ki tað er og tað lggur ótað liggur ótrúliga nógv á teimum starvsfólkum sum eru til arbeiðis dað at vera um tey sumsum búgva so tey ikki blíva mil siga isoleraði syristemberd ja takk fyri rósi samulsen
ja eg púra samd tá ein
øgliga stór uppgáva sum liggur á teimum starvsfólkunum og sum eg skilji tað nú kenni eg onkur røktaraheim so arbeiða tey faktiskt ikki øll ordiliga líka tað er eitt sindur ymiskt akkurtsum tí støðan er eisini ymisk í landinum men mene tað er eingin ivi um at starvsfólkini hava tað eisini trupult tey sum búgva har hava tað kanska uppaftur truplari tey sleppa ikki heim tá ið tey vilja men men má má heldur ikki gloyma at tann partin av starvsfólkini eru nokk so skerd og hetta er e starvsbólkur sum øgiliga ofta arbeiðið niðursetta tíð og tí hava nógv av teimum eisini havt fyri neyðini at arbeið lítsindur í síðnar av og tað eri eg hvussur blivin upplýst um at tað eru tey blívan eit sindur forðaði í beint nú tí tey skulu ikki hava for nógvar kontaktir som tey ikki draga nakað inn g so tað er eisini eitt eitt stór mál sær í sær sjálvum men eisini sjálvandi fyri tey sum búgva har eru jú ein periot upp á fleiri mánaðar næstan uttan kontakt hvussu høvdu okur klárað tað at sita í einsamøllil fleiri mánaðar altso mnmann kan gott yvirliva korona men mann kann doyggja av øllum hinum avleiðingunum sum koma at standast av tí eisini fóra sjúklingar sum ikki verða viðgjørdirja so
ær næsti framsøgumaður orði tað er steffan klein poulsen ger so væl
vit viðgera løgtingsmál nummar níggju og nummar ellivu og tað snýr seg um dagpeningaskipanina og og lønarískoyti til pensjonistarnar he s veru tvey mál og og tað var soleiðis at alslógin til starvsfólk undir sjeyogtrýss ár hon bleiv longd og hon er galdandi til einogtretivunda august ømeðan hesi uppskotini sum vit viðgera í dag tey blivu ikki longd vóru tí bert galdandi tiltretivunda juni h men nú meta vit so at tað er tørvur á at at seta hesar lóginar í gildi aftur av tí at tann næsta bylgjarin r rakta okkum og og ettin fyri hesum koronavirðinum er nokk ikki tann sama í dag men og hendan smittan sum vit síggja tað hon virka helst ikki til at vera líka altso han erikki líka sterk sum tomur so tað er ein sindur snetig støða men men vit atso mann metar at hetta er neyðugt og og tí verða tær lógirnar sett tær í gildi aftur fyri at skapa tað javnvág og stabilitet á arbeiðsmarknaðinum og í fyrstu ølla av atløgu er tað eisini til einogtretivunda august tað haldi eg vera øgiliga skilagott tí vit ána ikki hvussu hvussu hetta kemur a útvúgla seg og og sum sigur stedberk vísti á vit fara eisni aftur til fyrsta juli so heta er eisini afturvirkandi taðvil sig vit leggja faktiskt tveir mánaðar afturat tí sum upprunaliga var ætlað tað vil siga frá fyrsta juli og til ja síðsta august og tann fyrra uppskotið tað snýr seg umtað er ett uppskot til løgslóg um broyting í løgtingslóg um dagpening vegna sjúku og her er í høvuðsheitinum fimm broytingar í tað er at mann dagpeningur verður veittir í samband við sóttarhald og og tann næsta broytingin er á arbeiðsgevarar á privata marknaðinum arbeiðsmarknaðin sum hava skylda av rindað løn undir sjúku g fáa afturrindað lønarútreiðslur sum er orsakað av koma vi nítjan og bíði tí í sambandi við útgjald frá sjálvbodnari trygging har fáa ta sjálvstøðu vinnurekandi øgiliga liðarligar treytir í samband við ta tryggingina og so er taðafturrindan fyri fyrsta og annað fráverur dag arbeiðsgevarin hann skal ikki afturrinda landskassan g dagpening tá fráverandi skyldast kom nítjan og so til síðst so er tað eisini fólkapensjonistarnir sum fáa rætt til dagpening so hetta er faktiskt akkurát tað sama uppskotið eg dugi ikki síggja nógvar broytingar í hesum her í mun til tað sum vit viðgjørdu íí vár og útreiðslurnar eru altso metingarnar eru tær somu og hegbeint altso ein persónur sum fær fullan dagpeningastuðul tað er liggur millum tjúgu og tveyogtúgu túsundkrónur um mánaðin men vit vit kunnu síggja nú at tær metingar sum vórðu gjørdar í vár tær tað hava ragta eitt sidur við síðnar av og tað visti mann íforvegin at tað var øgiliga ringt at at raka plakt og so summann hyggur eftir teimum vegleiðandi tølunum tað eru tey meira áhugverdu tølini so stendur at vegleiðandi kann verða víst á at útreiðslur til komvit nítjan endamál sambært dagpeningalógini undir sokallaðu fyrribylguni tær vóru fimm komma fimm milliónir og tað er eisini væl undir tað sum mann sum ma kanska settu upp sum vørskceysineró tað har vara bara fimm komma fimm milliónir krónur fór út við hasari lógini

atstarvsfólk og sjálvstøðu vinnurekandi yvir sjeyogtrýss ár eisini skulu fáa lønarískoyti og tey fáa so ikki fult lønarískoyti men tað er helvtin tað er av tí at mann hevur rætt til pensjón samstundis sum arbeiðir sum fólkapensjonistur og tey sum eru sjálvstøðu vinnurekandi tey fáa eisini hendan møguleikan og so eru tvær talvir sum eru við sum vísa ja at tað er nøkur áðogverd tøl sum vísa hvussu stórt bakstað tað kann geva hjá einum pensjonistur viðsí hann knappliga missir sína arbeiðsinntøku so kann hann fara ja missa nógv meira enn helvtina av tøkuinntøkuni fyri ein mánaði vist knapmasú iki seppu arbeiðis og tí fáa teir hetta lønarískoyti

fíggjarligu avleiðingarnar av hesum tað er soleiðis at at als umsitir framvegis hetta men landið ber tær útreiðslurnar bera aso að endurrinta arbeiðsskipanini úr landskassanum hog eisini her er mest áhugavert at hyggja eftir tølunum fyri tí fyrru bylgjuna og har stendur at kostnaðurin var tvær milliónir fyri ja fyri ta periotuna altso taðvil siga frá tólvta mars til tretivunda juni so kostaði hetta lønarískoytið tvær milliónir og tá mektu mann eisini níggju milliónir yvir nakrar mánaðir og tað bleiv so bara tvær so vit eru væl undir tað sum metingarnir annars hava verið so fyri at taka samanum so hava útreiðslurnar av hjálparpakkunum verið nógv lægri enn tær sum landsýrið tær metingar sum landstýrið koma við og allar metingar skulu sjálvandi takast við fyrivarni og tær sum eru gjørdar í sambandi komvin nítjan hava vit tikið við eyka fyrivarni tí at framtíðirni veru eyka óvis vistiman kann siga tað soleiðis vegna koman vit nítjan men men man kan øll førum staðfesta at tær óbeinleiðis útreiðslurnar tað vilsiga inntøkumissin sum vit hava havt av tí at vid farið niður ferð tað verður væntandi eitt nógv størri tap enn tær beinleiðis útreiðslurnar vit hava havt og tað má tíðin bara at vísa hvussu stórt tað tapið verður men har vænta vit kunnu vænta eitt ja trý syffra beløp í øllum førum men tað tað blíva vit nokk klókari upp á í heyst og so hava annars fleiri sett spurningur við hví hjálparpakkarnir ikki hava verið størri frá byrjanin av hví vit ikki gjørdust sum danmark og onnur lond tað bleiv ofta sett upp at danmark brúka so nógvir pengar og tí áttu vit at brúkt eg veit ikkum tað var ein ella tvær milliardir til hjálparpakka og og vit kenna øll til tað prinsippið sum búskaparfrøðingurin hjámenar cans var forspakara fyri tað er tað tað almenna brúkar pening í ringum tíðum og so sparir upp í góðum tíðum tann so kallaði konjuktur javnandi politikkurin og og hetta prinhetta prinsippið ella hetta amboði tað er í teoriuni øgiliga lætt at skilja h men men vita eisini at okkara heimur okkara tilvera og búskapur er ikki so svart hvítir han er faktiskt rættiliga kompleks tað eru so ræðiliga nógvir faktorar inni í myndini og tí haldi eg faktiskt vit hava handlað rættiliga skilagott við at ikki opna posarnar hjá jørgun beinanvegin og oytsta úr honum men men tí eg trúgvi at tað kann skapa ein meir dovnan og o ósunnan hálning í samfelagnum við so vit øll skuldu dúga upp á landskassan vit rendu okkuni í eina heilsukreppu ikki eina fíggjakreppu altso tað at viteru í eina heilsukreppu tað er ikki ligvið fíggjakreppu men tað gonga a før ø tl einum fíggjakreppu og tí haldi eg at at vit hava handlað øgiliga skilagott og so vit borgarar og fyritøkur og landsstýrið hava klárað tað øgiliga væl meti eg tað er altíð okkurt sum kann gerast betri

og a vit kunnu peika fingurar eftir hesum hasum men eg haldi at vit føroyingar skulu vera øgiliga takksamur fyri at tað stendur so væl til sum ter ger í tagð og tað eru okkum í øllum at takka
fyrði harra formaður ja eg veit ikki
het hervið hjálparpakkunum tað kann man altíð diskutera eg veit ikki endiliga um tað endiliga altíð skuldu vera so nógv størri men men kanska í onkrum førum men í hesum førum var tað kanska tað at okur ynskt at tað vóruð longri at hetta her gongur út aftur innan fyri nakrar dagar tað er so stutt meg kundi hugsað mær at vita hvussu miðflokkurin fer heldur seg til hetta er við koronakanningum sum eg haldi er heilt fantastiskt at mann kann at lldu blíva kannaðe tá teð góð strategi og onnur lond tey brúka eisini føroyar sum fyrimynd tá t að kemur til tað men heldur miðflokkurinin at mann átti at farið yvir til at ferðafólk bialt teg sjálvi korunakanningar ella halda tykur at at hetta her skal vera á skipanin sum er nú tí tað sær út til at at hon opumbært ferð at halda áfram nú í nokksonógvar mánaðar tí at okur hava spurt fleiri ferði om tugima at sagt at kanska mann legg ta ferðaavgjaldið kanska man gera okkurt annað men tað kemur ikki nakað annað tað kemur heldusk eina heimild har mann biður um pengar ella biður um loyvi til at taka gjøld so at umbært eta skattgjaldarin sum skal betala mann kann iga ta stórasteffan poulsen
ja takk hara formaður tað eg nevnd hetta her við
við størri hjálparpakkum tað sipaði serliga til byrjanina tá í marsmánað tá ið mann segði at nú skulu vit opnast lúsirnar og veisa pengar út í samfelagið ja og at siri og onnur sir stenberg og onnur kanska ynskja longri tíðarfreist her tað er so nakað heilt annað og eg haldi er fínt at at vit siga einogtrefvurta august fyrst tað manga altíð leingja uppskotinum tað longri vistu vit hava brúk fyri tí ø og so er taðhetta her við at ferðafólkini skulu gjalda fyri podingina og tað haldi eg sjálvir og haldi eisini vit í miðflokkinum samdur um tað at at sjálvandi skulu tey gera tað visti mann hevur ráð til at ferðast sum onkur sigur so hevr mann burdi man eisinihavt rá til at betalt fyri podingina og sum eg skilji lani so arbeiðir landsstýrið er fullurin við hesum her so eg trúgvi at eitt eitt gott huppskot fer at koma tí viðvíkjandi ja so er tað ein vi jóni nolsø joensen
ja takk fyri harra formaður ja eg
eg samdvið stefan klein poulsen tá hann nevnir at hendan óvissan sum sum alla tíðina hevur verið um hesa sóttuna at vit vita ikki hvussu leingi hon fer at vara og og at vit tá kanska vóru eitt sinur varin í byrjani tað ertað eri eg eri samdur í men ú altso tað virkar sum at t nú nú fer tað inn í ein eina aðra fasu at at og so virka tað itt sindur sum landsstýrið hevur hevur góðkent at nú er nú er smittan her og vit líkasum loyva eitt sindur meir og tað fer at kosta sum eg dugi at síggja rættiliga nógvar pengar nú tá ið mann loyvir uttan at hava eina ávísing frá lækna at øll kunnu døll kunnu fara tað kann blíva rættiliga dýrt í longini og tað koma vit eisini inn á einum øðrum máli seinni í dag men taðsum e ætli a spyrja um tað er tað at tá haldi eg ikki meira rímiligt at vit kundu tikið gjald frá útlendingunum at teir betalt sín part fyri at koma inn í eitt land sum nú eru vit skjótt skjótt reyð og lat okkum so gjalda fyri fyri okkara skattgjaldara tað er líkasum har sum eg haldi landsstýrið eigur at atleggja dentuna á beint nústeffan kleinpolsen
ja
nú er altíð hent so mikið skjótt at eg trúgvi atað e øgiliga skilagott at mann byrjar við hasum æt øll sum koma til landið tað e plivi í potaði og tað sor up á okkara rokning men eg vil siga hugsa at ferðavinnan hevur eisini kastað nógvar pening av sær allar útlendingarnar sum hava fingið eina fría poting teir hava at kastað pening av sær upp á aðrar mátar men men upp á longri sigt so haldi eg sjálvandi tað er rætt at at teir koma at betala fyri hetta her og ja og so vit hava eina samhaldsfasta skipan ella hvat mann skal siga at landskassan kemr bptala fyri teir sum er innalands tað tað ljóðar eisini øgliga skilagott eg eg veit ikki akkurát hvussu hetta kemur at síggja út hjá landsstýrinum men ella tað uppskotið sum landstýrið kemur við men men eg sum eg skilji lagnum so arbeitt eir báhoytríkk við hesum her og tað hetta verður nokk loyst innan fyri stutta tíð tað il gølumfrhein hopa takk hara formaðurjatakkfyr
so er tað ruth vang sum fær orðið hjá fólum
takk fyri vit viðgera na broyting í dagpeningaskipanini sum er í høvuðsheitum tann sama sum virkaði fyrr í ár tað er soleiðis at dagpeningaskipanin er ætlað til lofta fólki sum eru sjúk øh men nú verður tað við hesum uppskotinum víðkað til at fevna um fólk sum eru í sóttarhaldi tað eru aðrar broytingar eisini sum ger at arbeiðsgevarin ikki berur hesar útreiðslurnar altíð alt ein skipan sum hevur við sær at landið ber kostnaðin sjálvandi ikki allan kostnaðin men í stóran mun kostnaðin av avleiðingum av koronafarssóttini vit tóku undir við hesari skipanini fyrr í ár og vit fara eisini at taka undir við henni hesi ferð tað sum er broytt nakað um mun til fyrr í ár tað er hetta við við sóttarhaldið tað stendur í uppskotinum at dagpeningur nú siteria beinleiðis úr lógartekstinum í uppskotinum at dagpeningur verður veittur persóni sum er settur í sóttarhald av heilsumyndugleikum ella sum heilsumyndugleikarnir hava mælt til at fara í sóttarhald orsakað av kovi nítjan tað sum er broytt nú seinastu dagarnar er at mann kann fáa eina kom vit nýggjan kanning uttan ávísing frá lækna tað í sær sjálvum hevur nógv gott við sær tí tað avlastar serliga læknarnir tað hevur verið soleiðis at telefonirnar til kommunulæknarnir hava verið øgiliga verið øgiliga nógv trýst á tí sum nógv hava havt tørv á at ringt lækna og fingið eina ávísing so ma man siga at henda skipanin við at mann fer frá at krevja eina ávísing hevur eisini nógv gott við sær og serliga eisini við atliti til aðrar sjúklingar sum læknin eisini skal taka sær av tí tað er jú tað sum vit øll eru eitt sindur stúrin um óttin fyri at kovittiltøkini gera at aðrir sjúklingar detta niður ímillum tað sum eg komi fram í miðlunum er jú nokk so týðiligt tað at tað er eitt sindur til vildarligt hvør ið velur at lata seg kanna fyri kovit nítjan har sum tað áðrenn var púra greiðar leiðreglur fyri nær ið tú skuldi lata teg kanna er tað jú upp til ein og hvønn nú og vit hava eisini hoyrt í miðlunum fólk úttala seg jamen hví ikki kanna seg tað tað er so vandin ella prísurin fyri at mann fer frá ávísing tí tað er øgiliga nógv fólk sum lata seg kanna og og vandin er at tey sum veruliga hava tørv á at lata seg kanna velja tað frá tí at køin er so lang tað tekur so langa tíð at fáa svar hinvegin leta eisini upp fyri at fólk sum als ikki hava tørv á tí lata seg kanna og í prinsippinum tá ið tú ert kannaður fyri kovitnítjan og inntil svarið fyriliggur so skalt tú altso uppføra teð sum um at tú ert smittaður soleiðis hevur tað í øllum førum verið tí at visti tú ert í vanda fyri at hava verið smittaður so ert tú eisini í vanda fyri at smitta onnur so leingi sum tú ikki hevur fingið staðfest at tú ert negativur og har er tað htta her hetta er jú nakað sum landsstýriskvinnan sum lagt hetta uppskotið fram als ikki hevur ábyrgd av hetta kemur inn á tað økið sum landsstýrismaðurin í heilsumálum hevur ábyrgd av kaleu holn johannesen men í prinsippinum so útloysir tað dagpening at tú bíðar eftir einum svari og so er tað spurningurin er tað upp til ein sjálvan um mann fer í sættarhald meðan mann bíðar eftir svari og tá kann hetta uppskotið blíva eitt sjálvtøkuborð øh og eg sigi ikki at at tað verður tað men tað kann tað blíva so eg trúgvi tað er tørvur á at landsstýrið tekur stýr á hesum her í størri mun enn tey gera akkurát eg haldi gott at mann kann halda fast við at tað ikki er neyðugt við ávísing frá lækna men eg haldi at mann skal hava greiðar leiðreglur fyri hvør ið skal lata seg testa og hvør ið ikki hevur tørv á at lata seg testa soleiðis at vit brúka resursurnar rætt bæði í sjálvum heilsuverkinum men eisini í dagpenningaskipanini og eg haldi virkuliga at henda tíðin vit hava sríðst við korona hevur víst at stórt sæð øll fólk hvussu er næstan øll kenna ábyrgd ikki bara fyri sær sjálvum men eisini fyri sínum medborgarum og uppføra seg ábyrgdarfult eg skal ikki siga at eg ikki eru undantøk tað er tað men altíð má eg siga at eg eri glað fyri at mann hevur valt hendan leistin altso stóru linjurnar í hesum leisnum sum landsstýrið hevur valt er tilmæli at tosa til ábyrgdarkensluna hjá fólki og eg eri sera fegin um at tað hevur riggað í stóran mun og tí trúgvi eg eisini at tað framhaldandi kemur at virka virknaðurin av hesum uppskotinum er bara ja mánaðan út tað er ikki lang tíð og onkur hevur eftirlýst langtíðar strategi eg má siga at tað sum hevur eyðkent hesa koronakreppuna er at støðan broytist alla tíðina so eg haldi tað ger einki um vit ikki samtykkja lógir sum hava so øgiliga langa ella trúgva trúgva vyrkna tað ger einki um vit endurmeta tær stuðulsskipanir og tað er tilboð sum vit seta í verk at vit endurmeta tey alla tíðina og taka støði í veruleikanum sum hann er og hann broytist altso alla tíðina við hesari sjúkuni sum vit stíðast við og eitt sum vit tíbetur síggja nú er at sjúkan sýnist ikki vera so ógvuslig í hesum umfarinum fólk blíva ikki so álvarsliga sjúk sum mann kann vera bangin um sjálvandi skal mann sjálvandi skal mann taka hædd fyri vandanum sum er har framhaldandi men men hetta líkist eitt sindur tí sum onkur spoddi um frá byrjan av at tá ið sjúkan kemur aftur í øðrum umfari so er hon kanska mildar

sagt eg eg haldi at vit fara í útgangspunktunum at taka undir við hesum tað kann eisini vera tað fara at nevndarviðgerðin fer at hava við sær onkur broytingaruppskot onkur hevur longu nevnt at løntakarar eru nokk so ymiskir sjómenn er er eitt gott dømi um at kanska tíðarskeiðið ikki er nøktandi og tað sama við fólki sum arbeiða uttanlands men sum heild má eg siga at vit hava eina jaliga støðu til hetta uppskotið í framsókn takk
takk fyri harra formaður ja eg haldi at
eg ivist ikki hví tey uppskotið tí tey koma til avgreiðslu so eru útsavnd um at tey vóru undir við tí men eg haldi at ruddvangur var inni á nøkrum í tey rættum at tað er um at brúka resursuna rætt har haldi eg at tað er púra rætt at mann ikki hevur eina ávísing frá lækna tá ið tað eru so nógv hundrað tals og túsund tals fólk sum fara tí tað hevði gjørt tað at at eingin kann mann siga hevði sloppið framat við øðrum sjúkum pluss tað er umsetingarliga tungt so tað haldi eg púra rætt í einum sovnum í einum sovorðnum stuði at gera men men greiðar leiðreglur tað er sjálvandi rætt at hava og tað er meldað út til dømis tað ferðafólk sum testa ikki um at setta tað og tað er eisini gjørt í nøkrum arbeiðsplássum og nøkrum eldraøkjum og so víðari men kanska fyri tey kanska almyndiliga sum kanska ikki hava verið nakað og hava nð risikostarv ella har kundi tað kanska vera eitt sindur greiðar tí tað virkar eisini sum um nú at mann testar seg fyri sikkra skyld so tað skal mann sjálvandi sjálvandi er tað gott at okur blíva testaðin men alt skal sjálvandi vera við matta
gangi út frá at vit koma at viðgera hetta her við tess
sing av ferðafólki í í tí lógarupsskotinum sum kemur til viðgerða aftaná hettar og og eg eri púra samd við siristenberg í at eg haldi ikki a vit skulu fara aftur til at tað er eitt krav at mann fær ávísing frá lækna tí tað leggur óneyðuga nógv trýst á kommunulæknaskipanina men hetta her við greiðum leiðreglum hvør skal lata seg kanna og hvat merkir tað hvørjar avleiðingar hevur tað at mann letur seg kanna tú kanst ikki fara beint frá einari kanning og so til arbeiðis tí í prinsippinum vist tað eru neyðugt hjá tær at lata teg kanna fyri kovit nítjan so skalt tú uppføra teg sum um tú ert smittaður inntil tað er staðfest at tú ikki ert smittaður og og tað tað haldi eg at vit síggja ein tørv á nú at mann varðveitir hesi heri respektina fyri smittuvandanum í sambandi við og og eisini heldur tað í sambandi við kanningarnar takk fyri jaso er tað
kristin mikkelsen sum seinastu fram su mar fær orðið og ger so væl takk fyri formaður

her í stendard takk fyri harra formaður ja eg haldi gott at vera
firigi fram at her við fólkum sum eru tíma lønt visti hað nú er ein flakaviðki og arbeiði er men tú kansn bara fáa sleppa ísá skipanirnar við seg tú er raktur av korona og í fiskavirkisskipanina soer tað væl bara vissu einki arbeiði er og so er tað dagstovnaøkið visti ikki er opið la tíð mælt til at mann kanska ikki kemur børnin uttan tiri neyðsennararbeiði hvussu gera tey fólkini so so attað er púra rætt at trivnaðarnevndin tekur tað málið upp og fær tað lýst soleiðis at mann veit korðini hjá teimum fólkumum áðren mann kemur aftur seinni í dag í tingi við einum áliti tí at hatta er kanska tey fólkini sum hava størst brúk fyri at verða tryggjaðir kristin mikkelsen
harar formaður takk fyri spurningin siri

takk fyri formaður hatta er ein ávard spurning
er tá kemur til barnaansingini tí at hvussu skal tað hava endurgáldið aftur fyri vantandi barnaansing so er tað kommunan skal geva tær tað aftur sum tú missir í inntøku so tað kann blíva ein øgiliga nógv stór upphædd fyri eina kommunu til dømis í eitt starvsfólk á einari stovu staðfesti koronasmittu og øll børnini skulu heim so tað er akkur tann parturin um hvøl hv hvussu hvast mann so tí tá eru tað fleiri foreldrapøur tað eisini rakar hann kanska koma undir sjúkadagapeningarlógina tað kunnu tey tað kunnu tey nokk men hin partur er eisini at tú kann koma inn fyri í vantandi barnansing til dømis við eisini eitt sindari dømum har við flakaða

ja eg fari at takka fyri tað sum er komið fram í dag eg veit ikki eg ætlaði at greiða lýs sindur frá hvat ið

vanligu reglunum í dagpeningalógini altso áðrenn korona hava allir løntakarar sum missa inntøku vegna sjúku rætt til dagpengar undantikið er tó tey sum hava rætt til løn undir sjúku í praksis er tað flestøll fastlønt sum hava rætt til løn undir sjúku og hesi hava tí ikki rætt til sjúkradagpengar tað vil siga at dagpeningalógin í praksisk fevnir um tímalønt sjómenn útróðrarmenn og sjálvstøðu vinnurekandi ein tímaløntur ella sjómatur útróðrarmaður sum verður smittað við korona hevur sostatt rætt til dagpening vegna sjúku eisini áðrenn broytingin í vár í koronalógini vóru tvær høvuðsbroytingar umframt færri fleiri smærri broytingar dagpeningur verður eisini veitt til tímalønt sum færa í sóttarhald tað vil siga sóttarhald verður síðustillað við sjúku og so er tað øll faslønt át privata arbeiðsmarknaðin fáa eisini rætt til dagpening um tey verða smittað við koronu ella fara sóttarhald í praksis er tað skipað soleiðis at arbeiðsgevarin rindar løn til tann sjúka ella sum er sóttarhaldið og arbeiðsgervarin fær síðani endurgoldið dagpeningasatsin frá almannaverkinum

øvið broytingtí seinnu broykini hevur mann sástat roynt at lofta øllum á arbeiðsmarknaðinum sum verða smittað ella fara í sóttarhaldi tímalønt fáa vit broytingini eisini dagpengar í samband við sóttarhald fasslønt á privata arbeiðsmarknaðini hava rætt til løn

orsaka fasslønt á privata arbeiðsmarkni hava rætt til løn frá arbeiðsgevara men við broytingin fyr á landið inn aftur afturrindar arbeiðsgevaran útreiðsla bæði samband við smittu og sóttarhald afturrindað verður tó ikki hægri enn upphædd til maks í dagpeningasatsinum fastlønt á almenna arbeiðsmarknaðin fáa sína vanligu løn tá tey blíva sjúk ella fara í sóttarhald tað vil siga ar eingi broyting so málið er sostatt at øll skulu vera tryggja inntøkur um tey ikki fáa arbeitt vegna smittuog sóttarhald eg haldi ikki eg pjøvist koma so ræðuliga nógv inn á uppskotið meir tí at eg haldi tað hevur verið øgiliga væl lýst her í dag og tí atmann kanska fer at snakka uppi saman men tað stuttaa til langa at mann hevur garderað lønmóttakaran sjálvster vinnurekandi og eisini pensjonistin mann hevur roynt atdekka so nógv sum tað ber til men sum sum tay eisini komi fram her so er tað eisini onkrar ivaspurningar og mann líkasum spyr hví ikki tey og hini og og santing nei tað stuttliga langa er at hetta uppskotið er stórt akkurát tað sama sum vit sum sum tað var í vár ømen hetta her uppskotið hevurið afturvirkandi tað kemur í gildi frá

frá í frá tí hitt endaði hitta uppskotið endaði tað vil siga at og og hetta hevur so gildi til tretivunda í hesum mánaðinum so er tað tað verður spurt um hví tað hví er hetta so stutt mar nakrir dagar vit hava trettanda august í dag ja men so snakka vit bara um nakrar vikur so so er gongur hetta út meni eg skilji væl akkurát tann spurningin og upprunaliga so ætlaði eg at hetta skuldi vara inntil einogtretivunda desembur men hetta var tað sum mann bleiv samdur um og tað skal eisini síggjast ella bæði í ljósuni av at mann vónar og væntar attað fer skjótt at ganga betri tá vit tosa um koronasmittuna at tað fer ganga tað rætta vegin og tað skal eisini síggjasær ljósunum av av at

vinnumálum helgi abramsen hann hevur eisini uppskot sum ganga út seinast í hesum mánaðinum tað vil siga men man vil gjarna at uppskotini fylgjast og so taka vit harfrá og er tað soleiðis at tað verður neyðugt við at forleingja hetta uppskoti ja men so ger mann ta so so tað er ein av grundunum til tað her vóru nakrir spurningar tað bleiv spurt um fiskimenn við til dømis ein sjómaður kanska ev fingið korona ella ír sóttarhaldið beint áðrenn hans far til sjós og so verður han sjúkrameldaður í fjúrtan dagar ella skasóttarhaldið fjúrtan dagar og fær so endurrindað fyri tað men um vistu nú báturin skal vera vekk í seks vikur hvat so henda lógin er upp á sama máta sum tað annars hevði verið innan fyri sjómenn at so leingi sum læknaváttanin sigur at tey eru sjúk so leingi verður tað vara sjúkrameldingin ella um tað so er sóttarhald fjúrtan dagar so so tað verður ikki hendan lógin ger tað ikki soleiðisnar at tey sleppa at at fáa endurrinda kanska fyri seks vikur sjúkradagpengar ella tað er ikki

royndi at skriva mær ja onkur tonkur ting niður hso varð tað spurt um hetta her við trý túsund krónum ø hvussu er vórðið við tí tá mann teknar ein trygging skal mann so aftur nú fara at betala eina trygging tey betaltu man sigur ein trygging upp á trý túsund krónur tá ið lógin varð í gildi og nú kemur mansir hendan lógingdi skuldu tey so aftur nú fara atbetala trý túsund krónur fyri trygging og tað tað verður ikki henda tryggingin geldur í eitt ár

ella so leingi sum lógin varar tá vit tosau um fólkapensjonistar

so h siri stenberg gjøgnum formannin sum nevndi hví man ikki fór í gongd beinanveg at arbeiða við hesum uppskotinum og tað føli eg eitt sindur órættvíst fyri tað um eg ynski eg at verið úti í fjølminnum beinanveg tað kundi eg kanska verið so fóri eg í gongd beinanveg at arbeiða við hesum uppskotinum ikki at siga tykkum tað tekur eina løtu at arbeiða við hesu vorðnum uppskoti og fáa tað upp á pláss so tað kann eg heilsa siga at hvørki mín partur ella parturin hjá ranum ella landsstýrini er ligið eftir vit hava roynt og tað er eingin sum fer at missa av tí tí hetta er við afturvirkandi

og so er tað hetta við barnaansing sum heg veri nokk so nógv tosa um í dag og akkurát við hesari lógini tað tað er ikki galdandi við hesari lógini hetta her við sum mann snakkar um at ú vit siga tað at atpersonalið bleivur sjúkt soleiðisar at tey ikki kunnu koyra børnini til ansing tað kemur ikki undir hesa lógina men spurningurin er aftur hetta her við hvussu fer støðan í útveklási hevur mann brúk fyri at gera nakað har skal mann man siga kanska noyddir at fara í samráð við kommunurnar um

men sum eg havi skilt havi snakkað við fólk sum eru býráðslimir sum greiða mær frá at har sum tað er neyðugt ati at børnini skulu verða ansaðir har setir mann so mikið nógv inn at tey verða ansaðir so aftur spurningur nær er tað sjálv haldi eg tað má vera neyðugt tá mansigu at at tá ið ið mann ikki hevur nakað at passa síni børn tá mann skal til arbeiðas kanska eisini innan fyri flakavinnuna men altso hatta eru nakrir spurningar sum vit eisini skulu taka upp og kjakast um tað sigur seg sjálvt soleiðisnar at mann fær ta bestu loysnina um mann skal koma við nøkrum eg haldi ikki tað vóru fleiri spurningar takk fyri harra formaður ja so eru tað viðmerkingar kristian andrea
gerst væl nei takk fyri harra formaður fyrst skal eg takka at

ja takk fyri harra formaður sum sagt
vit kunnu ikki vera meir einig tí at tað var tað sum eg upprunaliga ætlaði men tað sum hann kom til tað var tað at lata okkum nú siga einogtrýdunda august eisini síggja tíðina an akkurát sum rottvang var frammi við at tí at mann sær alt broytist alla somlu tíðina og tað skal sjálvandi vóna mann at tað fer at ganga rættiliga nógv betur við at mann farbastist at sj sjúkuni sum skjótast men men tað var tað sum niðurstøðan var tá mann at tað skuldi blíva síðst hesum mannanum eisini tí hann mann skuldi fylgjast lógarflutt skuldi fylgjast við tí hjá vinnumálaranum ja so er tað syðri steinberg
ja eg eri faktiskt samd við kristian andreasen í asin hær
at mann átti at latið hvørfall hetta her uppskotið fylti tí ætlanin sumann hevur fyri kanningar fram til fyrsta dovembur so hevði mann hvørfallið skapt tann tryggleikan eg haldi at at og gingið for leingi eg helt helt ikkitað var neyðugt at at skipanin slappa at ganga út tað er so tað men spurningurin er hvørja strategi arbeiði landsstýrið við aftan á fyrsta septembur nú er tað jú nokv avhasun hær sum gongur út a og hvat er akkursum tann langtíðar ætlanin tí at tað sum okur síggja nú tað er tað at tølini teir síðstu dagarnar hava gingið spakuliga uppeftur tíverri nú kennir mann tær smátøl um mann kennir ikki tølini frá longur enn fram til ellinda men tey ganga allíkavæl spakuliga uppeftir so tað eru ikki tað er ikki soleiðis at hendan her støðan er yvirstaðin enn elsbet mersetis gunlestóttur
ja takk fyri nú sigur sum onkur hevði latið
okkum hyggja frameftir lat okkum síggja framtíðirna frá í dag tí ati eg haldi ikki at mann pjøvist endila at vera so øgiliga harmur um at at gelógin gekk út tí hetta er við afturvirkandi kraft altso hetta er við afturvirkandi kraft altso tað tað haldi egat mann skal taka til sín og tað haldi eg vera vera gott og og so var tað hvat mann ætlar frameftir altso vit arbeiða alla somlu tíðina altso eg veikki hvussu man skal siga virkliga hart í í landsstýrinum og eisini ja saman vit hava eisini arbeitt saman her hart um at hvussu skulu vit hvussu framtíðini síggja út onkur professari las seð um væntar tað korona fer at verða innitil tvey túsund og fimmogtjúgu onkur annar sigur at vaksina verður kanska í hesum árinum tað er øgiliga ringt at at líkasumsiga hvhvussu vit skulu bera okkum at í tvey túsund og tveyogtjúgu men tá ið tað svgur sagt so arbeiða vit virkuliga hart soleiðisnar at fólki okkara fólk føroya fólk skal hava tað so gott vera so vard sum tað er høvur ber til takk fyriso er tað kristin mikkelsen sum fær eina viðmerking
ár

ja takk fyri harra formaður at tað kemur
hava virkað kommunurnar tað sigur seg sjálvt at í hesi fólgini sum annars ikki høvdu fingið nakrar pengar og ikki høvdu fingið nakra løn tá ið tey nú fara at fáa fyri mista inntøku bæði tá ið tey eru søttarhaldi og tá ið tey tíma loyn so fer eisini pengar á í í í kommunukassan tað sigur seg sjálvt takk fyri ja tað ikki fleiri sum á
bið um orðið í hesum málinum og hesi bæði málini verða beind í trivnaðarnevndina so fara vit víðari á skránni og nú kemur til viðgerðar ella tað er fyrsta viðgerð á tingmáli nummar tíggju tað er uppskot til eykahjáttaarløgtslóg fyri august tvey túsund og tjúgu strika trý og vit skulu biðja um framsøgufólkja kanska bíða eitt lítið sindu inntil fólk eru komin ckristian andreasen er er framsøgmaður fyri fólkaflokkin kristina háfoss fyri tjóðveldi steffan klein poulsen fyri miðflokkin og ruttvang fyri framsókn og aksel johannesen fyri javnaðarflokkin jóhandal fyri sambandsflokkin og kristin mikkelsen fyri sjálvstýri so halda vit hava fingið øll og fyrst fær ckristian andreasen norðeg ger so væl takk fyrhara formaður tilvið
gerðaruppskot til eykajátanarlóg tilsamans seksogtretivu koma níggju milliónir krónur tríggjar komma fimm miliónir til strondferðsluna og trýogtretivu komma fýra milliónir til koronakanningar við meira

vit hava vit hava onga ymun verju fyri sjúkuni og tí blussar hon øligankraftaði upp í føroyum vala aðrastaðnis og hon hevur tað serlig avleiðing at hon sambilast okkara sjúrahúsverk so nógv at tað blívur galið og tí ræðu tað um hjá einoghvørjum samfelagi at niðurberja smittuna og avmarkað smittuspjaðingina so mæst sum møguligt og tað sum eg eri avbjóðingin hjá okkum haldi eg tað er at viti mugu rokna við hendan smittan kemur at verða verandi í samfelagnum við langa tíð afturat og at vit moða upp á einlanna máta a læra kum at liva við sjúkuni samstundism vit hava samfelag við koyrandi opið tí vithva ikki ráð til at lukkað samfelagið niður hvørja ferð hann ein sovður smittast hon hevur tekur seg upp tí ati tað tum kostnanarir av tí verða so ógvusligur at samfelagið ið longduni ikki klárir at eftir hondini so haldi eg at mann hevur lært nógv ting og í øllum øðrum londum og allar heki perturar siga tað at ein eitt eit eitt av høvuðsamboðunum til at niðurberja sjúkuna eru at testa so nógv fólk sum møguligt tí at visti mann testar so nógv fólk sum møguligt so veit mann hvar sjúkan er og so fært tú uppspora hvar smittan er og so fært tú avbyrg tey fólkini sum smitta og so er restin og ein spurningur um ati halda nøkur tilmælir um frástøður og roynleika og sovíðari so eg trúgvi at vit við tíðini kunnu at læra ella verða noydd a liva við at vit hava hesa smittuna ímillum okkum og vit mugu bara vóna og og biðja um at læktarnir og vísindin finnur eina vaksinu ella bedisin fyri hesum her seðan at vit kunna koma hesum her til lívs vónandi verða maskina funnin skjótt men tað vita vit og tí er tað eisini soleiðisnr at í danmark í týsklandi og í íslandi har eru kanningar til fólk fría tað er ókeypis at lata seg kanna bæði danmark í íslandi o íslandi eg haldi øllum eru okkum á á grannalondum myndugleikarinir seta telt upp og suvíðari nettugt við tí endamáli at fáa so nógv fólk at blíva testaði sum møguligt so tað er ikki nakað eintting yvirhøvur at mann lesur testan tað er ógvuliga ógvuliga niðurberndini a sjúkjini at vit fáa testa so nógv fólk sum møguligt støðan er tann at epidomikommissiónin hvurnú sagt at øll fólk skulu kannast vit so koma til landið tit framdast einogtjegunda oktobur pluss sætta dagin

kommisiónin heldur eisini at fólk fram tíl lurt um august eisini innlendis kunnu lata seg kanna uttan læknavísing men so í septembur oktobur ella frá septemburmánaðu so verður rætturmælt til eini læknaavísing til kanningar og eg havi fingið upplýst at hetta samanlagt merkir kanska eini fimmogfjøruti túsund fólk sum skula kannast og testast og at sjá fylgil eg tað kostar pengar og so er eisini útreislur til sóttarhald smittopsporan og at samalagt til trý túrsun komma fýra milliónir krónur

at heilsumál havi eg biðið um játtanin til forsar forsettar tilbúgving verður hækkað við seytjan koma fýra miljónumkrónum játtandi tl landsjúghúsið veður ækkað við fjúrtan koma átta og at játtandtil lassikar sjúkrahúsi verður ækkað við átndað túsund játtanin til suðuroyar sjúkrahús erðr hækkað við

at eftir vit hava eina danska lóggávu galdandi økinum ella vit eina donska vit eina danska smittulóg og hon sigur tað at tær útreiðslur sum verða álagdar tí almenna vegna tiltøk frá pbikomusjónini og taðerypt viðkomusjónin til dømis gjørt við teimum sum koma til føroyar við ferðani til føroyar har er tað landskassin sum ber útreiðslurnar og tað hevur so verið tosað um atlata fólk sjálv betala hesar útreiðslurnar og tað eri eg sum so tilhangandi av at ferðafólk koma til føroyar sjálv rinda útreiðslurnar í danmark e ta eisni soleinar fyri at fáa hær eina eina gratisk tekst o eisini aðrastaðni so skalt tú vera fastbúgvandi viðkomandi landið men vit hava ikki heimild til at at gera tað verandi lóggávu og eg dugi ikk at síggja at mann kann handla í stríð við við donsku miðlógugávuna sum er galdan fyri føroyar uttan so at vit broyta miðlóggávuna og tað

sum so skal bæði viðgerast í fólkatinginum og løgtinginum ella at vit yvirtaka smittlóggávuna til føroyskt serøki sum vit sjálvi hava lóggávu o valdið og tað vit betala útreiðslurnar í forvegin sum tey kundu saktans gjørt so eg skiljikki orligan hví mann ikki bara tekur oloysa henta málið endaliga yvirtøkur lóggávuna so kunna vit sjálvi lóggeva herundir eisini áseta at ta ferðafólksum koma til føroyar sjálvur skulu tay rinda fyri testirnar

eri sum so ikki serliga tilhangari av at mnn fer at hækka ferðaavgjaldið fyri endamálinum men tað málið er so ikki liðugt viðgjørt enn sí tama samgongu u komu til ena niðurstøðu

hini eykajáttanin snýr seg um eina játtan til strandferðslua uppá tríga kon n fimilijónum krónur tier umvæling av ternuni og ætlanin er at brúka trýskiljuna sum aleysuskip viski on ikki verður liðug til tá ið tærna skal til umvælingar so verðu ljósupi brúkt sum avlavsuruskipið

játta nú her sum hog hevðia játtan takkfya hara formaður tað eru tvær viðmerkingar kristina há
fosss fyrst ja kristian andreasen kom inn á fleiri
áhugverdu viðurskiftir og eg púra samd í at tað er øgiliga týðandi at vit fáa so nógv suom møguliga at kannast hesum døgum tíari tað er eitt av teimum frægasta amboðinum vit hava í verandi løtu til at fáa tamarhald á smittuspjaringini men tað sum undrar er at landsstýrið hevur síðan junimánað vitað at teir ikki høvdu eina heimild til at krevja at ferðafólk sum koma til føroyar rinda fyri sínar egnu kanningar og hyggja vit at hesi eykajáttanina er á trettan komma fimm milliónir til hesi ferðafólkini pluss tær tíggju milliónirnar munn longu hevur brúkt so er tað talan um omanfyri trýogtjúgu milliónir sum føroyski skattgjaldarin hevur rindað higartil við hesir eykajáttanin hvussu leingi ikki skulu vit bíða inntil landsstýrið kemur við ein heimild nær væntar kristian andreasen annat niðurstøða hja meg khristian andreasentakk
nei eg veit ikki hvussu langt tíð
tíð gongur innil man fær eina eina heimild tí tað tann upphædin s bleur nenda har er nokk tann samlaga uphæddin bæði fyri føroyigar útlendingar men e ikki ikki bara fyri útlendingara kosta tyksjóneku men men eg veit at tað ver arbeitt við tí og tað eri ikki funnin loysn enn og tað hava verið í nøkrur modellir á borðinum so eg rokni við at landsstýrið rættiliga skjótt í hvussu tveir tingini sæman aftur her í semtimánað hevur eitt uppskot klárt problemið við tað at ferðaseðlan r eri seldir og fólkini hava betalt og tað ber illa til kanska eftirfylgjandi hjá flutnisfeløgunum at leggja pengarnar uman á ferðaseðilin og nú er eisin tað sum fer t henda nú verður se songin við t vera liðug oso kanska fyr tala ítlendskum ferðafólkum eisini a minka nú uppá men vit vit mugu finna eina samlaða endiliga loysn uppá hett her haldi eg nú í í tingsetuni sum kemur takkfyrhara formaður ja og bjarni hammer fær eina viðmerking takk fyri a
formaður tað var nakað tað sama sum
síðuna hava spørdi um nær aftarløgmaður at koma við einum uppskoti sum at broyta epidemiologina ella smittulógina tí at tað var longu fram í har tað vóru onkur uppskoti um at fáa nakað tungið sáttarhald longu í marsmánaði og tá fingi eg at vita uppá løgmaðni at tað var í gongd og arbeið var gongd og tá ið vildi vera ferd á hvørja løtu tí at mann eisini minnast til at mann kallar hesum her vanligu skattaborgar sum betalir fyri kanska útlendingar og kanska fyri stuttleikaferðir tað eru fólk sum slett ikki hava ráð til sjálvi at reisa ella ferðast ella fara til spania og so víðari tað er eisini ein stórur partur av teimum fólkum sum skulu gjalda fyri fyri hesa heru hesa kanningarnar sum sjálvandi eru neyðugar men tað er bara tað er bara akkurát sum forkerti gjaldar takk fyri har framman kristian andreasen
takk fyri formaður eg haldi at spurningur
hjá hjá bjarna hammer er faktiskt í tveimum taðn eina er spurningurin hvør skal betala fyri hetta her niðurberjingararbeiði og har vil eg so siga tað at óðanseð ava tað eina danska lóggávella føroyska lóggávu so er tað ein almenn uppgáva niðurber í eina smittu og tí ásetir bæði tann danska uttann føroyska smittulóggáva at tað almenna betalar útreiðslurnar í samband við smittuberjing tað er ikki vanligt at slíkar útreiðslur verða lagdar til privatu skattgjaldaranar betala upp á rokning tað er tan eini parturin so eg eri slet iki til hangari av at mann fer at lata kattgjaldaran sjálvan betalar fyri testurnar hvsu y fyri føroyingar tí tað er ein øgiliga viktigur partur at fáa fólk at testa sær ogtað skal helst vera ókeypis sum tay eru í øllum øðrum londum fyri at fáa so nógv fólk festa sum møguligt hin spurningurin við smittlógugávuni tað er tað materiella innihaldið í teimum amboðum mann hevur ea niðurberðja smittuna uppá oghar
heilt týðiligt at tann føroyska viðkomusjóvinin hevur mett seg ikki hava havt nóg góð amboð at at seta tiltøk í verk tá ið á stendur og tí havi eg allatíðina sjálvur verið tilhangari av at mann fær so útvegast av lógareimum fyri at hava størri amboð í kassanum men tað havur so ikki veri politiskur meirlut fyri fyri og taða má eg spørt fyri fyri fyri av teimum tegnum takt síðan er tað taða aft sum næsti framsøgmaður harra orðið ger so væl ja takk fyri harra
htil viðgerðar er ein eykajáttanaruppskot frá landsstýrismanni o fíggjarmálum sum fyrst og fremst hevur elta snýr seg um korona og útreiðslir sum standast av tí innan fyri heilsuverkið men eisini ein eykajáttan til strandfaraskip landsins eykajátanin ljóðar at samla á seksogtretivu komma níggju milliónir har trýogtretivu komma fýra milliónir eru til koronakanningar og annað onnur viðurskifti við korona so tríggjar komma fimm milliónir til strandfaraskip landsins sum vit taka fyrst tað strandarp landsins so er tað kanska óheppið at tað verða knýtt upp í eina skund eykajáttan sum snýr seg um korona men gangið út frá at landsstýrismaðurin nokk metir at tað hevur so stóran skund at tað er neyðugt at taka tað við nú og tað snýr seg um at tangarnir á teirni eru so illa tærdir at vandi er fyri at skipið verður lagtíð í heyst um viðurskiftin ikki koma í rætt lag beinanvegin sjálvandi fara vit í javnðarflokkiumat taka undir við tí um tað er støðan er soleiði sm lansstýrismaðurin sigur at tað má gerast her og nú ella verðr skipið lagt tí eingin kann iva við at ati skipið verður lagt og settiki áðrenn eitt eyka skip eg komi sum fer at koma seinni í summar ella tíðliga í heyst tað taka vit nokk undir við um málið hevur sen teir kundis lanstýrsme hv sigið so er tað játtanin til heilsuverkið har eru játtaninir fyrst og fremst til

tað snýr seg um um smittuuppsporan kunning og so framvegis har er nakað av játtan og so til at mann kann gera tar kanningarnar sum mann ger í løtuni heilsuverki og tað er smávegis av kanningum sumheilsuverkið ger at mann játta teir pengarnar sum tað kostar at gera hesar kanningarnar fyrri í løtuni so kannar mann øll man pest ikki hava læknaávísing fyri at fáa ella fara til kanningar og tað taka við sum støðan er í løtuni undir við spurningur umnn skal gera tað hvussu leingi mann skal gera tað men so støðan er í løtuni er tað stór smitta í samfelagnum og tað vísir seg at nógv av teimum sum fara til kanningar og eingin sjúkra sjúka eyðkenni hava vísa seg at vera positiv tí hevur tað týdning at slepa at kanna seg meðan smittarnir stór sum møguligt tað kostar sæ pengar og tað halda vit at teir pengarnir eiga vit at játta og sum støðan er í løtuni so er tað heilsuverkið sum ger eg havi ikki akkurát tølini men kanska helvtin av kanningunum meðan hinin helvtin av kanningunum verður so gjørd av privatu fyritøkum tetis su ftir mínum tykki ger eitt gott arbeiði men tað kostar s trý hudraog álvfems krónur at fara at kanna seg harbeint og testa seg harpeint sum spurninguriin si átti at uppraðfest orkuna hjá heilsuverkinum og heilstarvsstovuni soleiðis at fleiri fólk kunnu fara at testa seg har tað er ókeypis at testa seg hjá føroyingum øh ein spurningur sum kundi spurt til tað er at í vár játta vit eina eyka játtan t starvsstovuna sum ananiserar kanningarnar meðan heilsuverkið ger kanningarnar nú játta vit allar pengarnar til heilsuverkið einki til hósguris starvsstovuna eg gangi út frá teir pengarnir suvó játtar til landssjúkrahúsið skuldu brúkast til at betala ella keypa tænastur frá starvsstovuni men tað kann lænstýrsmaðurn reiða nærri frá tá hann kemur inn hví mann eg valti at gjørt p hendan mátan tá man gjørdita øðrvísi í vár men tað er nakað sum vit fara at taka undir við javnaðarflokkinum eingin ivi um tað tann síðsti parturin a eykahjáttanini tað snýr seg um trettan komma fimm milliónir sum skulu játtast til at betala teimum privatu fyritøkunum sum standa fyri kanningunum sum verða gjørdar at ferðafólkini koma til føroyar og har hevur mann brúkt tíggju milliónir higartil síðani ta sjeyogtjúgunda juni og nú skal mann játta trettan komma fimm milliónir afturat soleðisat mann kann gera hesar kanningarnar fram til einogtretivunda oktobur tað vil siga upp á ø fýra mánaðar tosa vit um trýogtjúgu komma fim milliónir sum skattaborgarin í føroyum skal betala privatu fyritøkum fyri at kanna ferðafólk sum koma til føroyar har eru vit í javnaðarflokkin skeptisk fyri at siga t tann eg veit tað kanska er nakrar avbjóðingar júst hvussu mann ger tað lógarmessia men tað er eingin ivi um at serliga tá tað kemur til útlendingar altso skal ein føroyingur til søgan í dag sum fer til tetis at kanna seg rinda trý hundraðog hlvfems mkrónur fyri kanningina meðan ein speniólí sum kemur ti føroyar ferðast hann skal einki rinda men skattgjaldari kal rinda fyri hann tað er hvørki rætt ella rímiligt tí halda at vit at tað eigur at vera eitt gjald fyri tey sum ferðast um flogvøllin fyrst og fremst fyri útlendingar men kanska eisini fyri føroyingar sum bara ferðast vir stuttleikar tað kannmann sú tosa um men vit halda at tey sum mugu ferðast til dømis í sjúkraørindum at arbeiðsørindum sjálvandi skulu sleppa ókeypis men at útlendsk ferðafólk koma til føroyar skattgjaldaran fær rokningina halda vit e ikki rímiligt so tað er nakað við vara hyggja eír fíggjarnevndini som fer til at gera nakrar broytingar og vita um tað ikkiber til at fáa eina heimild soleiðis at tey fólkini betala sjálvi fyri sína kanning og ikki skattgjaldaran í føroyum málið kemur í fíggjarnevndini fíggjarnevndina og vit fara at geva eina góða viðgerð har beint og taka sum sagt undir við tí eykajáttanini sum eru til heilsuverki og taka eisini undir við eykajátanina til strandfaraskip landsins men fara hygga eitt sindur nærri eftir um ta ikki ber til at hava it gjald fyri fólk sum koma til føroyar at ferðast at tey sjálvur kunnu rinda fyri kanningarnar og ikki skattgjaldara takk fyri harra formaður jta er ta nakrr viðmerkingar jrni
takk fyri formaður tá ið tílíkar lógir komu í í tingið
ki so er tað eisini oftan skundlóður og og tað er oftanum soleiðis onkur dettinir ímillum millum annað sum eitt sum eg ikki verður nevnt her tað er tað at at føroyingar sum eru lesandi eru heim summarferðini og arbeiði í summarferðina ymsastaðni tjena pening og í koyrdisáttarhald sum eg skilji so fáa tey einki burturúr tí fáa tey einki endurgivið har tað kann vera tá man kemur fram einaferð seinni men annars spurningur til júst hetta her málið beint undanfarni røðari segði at tað var ikki politisku meiriluti at fáa heimildina til at fáa útlendingar at betala fyri kanningarnar í føroyum men altso eg viski telji skjótt runt her í tinginum so e tað einginm ivi um at tað er ein politisku meiriluti í øllum tinginum so má tað vera politiska meiriluti í samgongunan sum ger at mann ikki ynskir øllum førum enn at koma at fáa sær tann neyðuga politiska meirilutan til ati fáa sær heimildina í smittlóggávuni soleiðis at til dømis útlendingar sum akseved johannesen nevndi kunna gjalda fyrita ferðinina og ikki tey
aksel johanesen ja tað fyrrasta bjarnin var enn
bjarni hammer vinja og tað var um sjúkradagpeningaskipanina har eru kanska onkur ting sum mann kundi hugt eftir nú tá málið keur í tivnaðarnevndina millum annað also lesandi uttanlands sum er í føroyum og arbeið summarferðini vista sætt trættarhald hava te rætt so til sjúkradagpening og onkur hevur eisini nevnt hetta her við við kanska sjómenn vist tú sætti sóttarhald í fjúrtan dagar so fært tú sjúkradagpening ví fjúrtan dagar men vistu ta skipið sum siglir við skuli tú fara avstað beint tá og til dømis sum barrens havi okka arastani so eg vekk í seks átta níggju vikur so misstir tú ein heilan túr og fært tú so bara sjúkradagpening í fjúrtan dagar ella fært tú alt tíðarskeiði tað er kanska relevant at taka upp og hyggja eftir um tað ber til at gera tað eitt sindur betur soleiðis at at mann hevur so rætt til at fáa sjúkradagpening í tað tíðarskeið túrurin var har tí m túnmissir ein heilan túr og ikki bara fjúrtan dagar um hann er óheppin men tað e nakað sum man kan hyggja eftir trivnaðarnevndini um tað ber til at snúkka tað til og gera tær neyðugu broytingarnar soleiðis uppskotið verður enn enn betrija so er tað jóhandal
ja takk yhera formaður tað undrar meg at
undanfarna røðara sigur tað ati tað er ókeypis at kanna hjá tí almenna meðan tað er kostað at kanna hjá tað privata einki er ókeypis tað haldi eg aksel ve johannessen burdi vitað og tað haldi eg eisini atn eri í eykajáttanum vísir tí hyggur man eftir teimum játtanum sum liggja á borðinum so verður tað biðið um trettan milliónir krónum til tær privatu fyritøkurnar meðan havur biðið um fjúrtan komma áttanmliónir krónum til tað almenna sum harút yvir eisini hevur alment andsett skagjaldara betalt fólk í arbeiði so í veruleikarnin burdi játtaninir verið nógv minni til tað almenna eftirbýnum roknstikki er enn tað er til privata vita at lønir og annað longu er innroktna u skipanina hjá hjá hesum fólkunum kann aksel johanesen siga mær hvussu hann hugsar teð han hugsar tað at tað er ókeypis hjá tí almenna meðan ðer tað kostar hjá tað privata tað hanieg ikki saman á mínum nøti takfyri r formaður so er tað akselv johannesen
ja takk fyri harra formaður eg haldi ikkitað var so
sleiðis eg orðaier annars púra sandur við johandal at einki er ókeypis ta segði er tað er tað fy brúkaran er tað ókeypis um hann fer til heilsuverkið kanna seg so er tað skoldið yvir skattin men fer hann til at privatorfyritøkuna kanna seg tetis við hesum førinum sum annars geragott arbeiði sum man mar rinda trýhundra g hálvfems milliónir egnum lumman samstundis sum at te ferðafólkin koma til føroyar tey sulu ikki tala nakrar egnu vumma men skatthjaldarfrinda fyri tey og tað haldi eg eri órímiligt eg haldi sjálvandi skal vera soleiðis at heilsuverki kilu kannast nógv sum møguligt mann skal so uppræðfesta orkuni harbeint og ferðafólk sum koma til føroyar at ferðast átti at goldið úr egnum lumma og ikki sent rokningina skatðgjaldar tí tað eru nógvir pengar ta ar í morrøn en milión um vikuna og teit setta i sendir við út til næsta vár so at endandir við at vit kanska hava goldið eini hálvtrýss milliónir skattgjaldaran í føroyum fyri kanningar av ferðafólkini u koma til føroyar at at ferðast og tað eru nógvir pengar og tað haldur e meira rýmiligt at tey sum velja koma til føroyar at ferðast betala sjálvi fyri sína kanning hfos
ja tað er ómetaliga galið tá tað er so
nógv sum fara og kanna seg og at fólk hava hyja hetta so væl til sín tí at tað e eingin ivi um at hetta fer at vera tað mest týðandi amboðið vit hava beint nút til at fáa kan mann siga tamarhald á smittuni aftur men vit í tjóðveldi eru púra samd í javnaðarflokkinum í at sjálvandi skulu vit tryggja tað at ferðafólk sum koma til føroyar rinda fyri tær kanningar skulu gerast og eg vóni veruliga at at vit skjótt hoyra okkurt frá samgonguni tí vit hava bíðað sí ein juni mánað tá visti manna mann manglaði ta heimildina og enn hevur einki t verað frætta tívivíkjandi eitt annað mál sum aksel johannesen ikki kom inn á tað er
kann tað ikki tykjast sindur løgið at landsstýrið tykist at arbeiða bara frá degi til dags vit hava eina kovidnítjan skipan frá al sum fer ú gildi einogtretivunda á august um fáar dagar her er einki lógaruppskot tívivíkjandi vit hava aðrar lóg góð sum eisini farin úr gildi sum um at vit ikki hava vitað at smittan fór eg at koma aftur er tað ikki løgið at tað er eingin ax sæla johannesen ja takk fyri ja eg haldi at
tatn stóran týdning som støðan er akurt í løtuni tá smittan er so aktiv í samfelagnum at so nógv sum mølir kanna seg og eg gangi út frá uttan eg hava kannað tølið á øllum heiminum at vit hava heimsmet hvussu nógv fólk kanna seg í mun til borgaran og tað skal bæði politisku skipanin og eisini ikki minst heilsuverki hava stórt rós firi at mann verður rættiliga aktivur og tetis tað skal tey eiga at tey hava gjørt eitt gott arbeiði og tey eru geras sórt arbeiðs o kanla fólk tí akkrat í løtuni tá sfittan er so aktiv og tað vísir seg at fólk seta testa positivt sum ongin sjúkaeyðkkennir hava so at að ikki verður funnin um mann ikki kannaði so nógv fólk sum gera nú so tey smitta kunna fara enn skjótari runt í samfelagnum so tað skal heilsuverkið og politsku skipanina stórt rós firði men framhaldandi sjálvandi kosta nagvar pengar at kanna fólk og ikki minst tá vit hugsaðu um at skattgjaldarin ska rinda fyri tey sum koma til føroyar ag ferðast í nú so haldi g tað vera rímiligt u at fann eina loysn har mann kundi ásetta at tey sum koma til føroyar ferðast sjálvu rinda fyri sína kanningtakk fyrihara formaður jtakk so er tað jóhandal sum

og eg vil siga ein ting beinanvegin í samband við hetta við testing og við smittubering at hevði kanska heilsuverkið lurtað eftir teimum tilráðingum sum teiv fingu frá millum annað kpleksa tann trætta juni í ár áðrennmann fór at testa alment og eisini á privatum tá mælti mann til at mann testaði dag eitt í dag seks fyri at fyribyrgja smitti so hevi okur kanska ikki verið jústvið eru nú tað haldi er serliga harmiligt ati tann lækna fakliga ráðgevingin kanska serji íbakspeklig ikki hevur gjørt tað tí tað heri spart okum nógvar pengar tað er kanska spartúgu fleirtals tíggjutans milliónir við kanningum visti mann hevði klárað at dema upp fyri at fólk sum komu heim vórðu kannaðir soleiðis sum sum sum he herið tað e en fimmogtjúgu túsund fólk sum eru komin heim sirkað frá hasum fimtanda junidativunum til ólavsøku umleið fimmogtjúgu túsund og tað vil siga tað at mann kanska hevði um at hevði kannað tvær ferð hevði havt brúkt eitt stað millum sjey nígju milliliónir krónur at kanna fyri afturat men hinvegin sohevði mann ikki hatta kasmittu og hevði ungtingið kanska komið hjá støðuma her sum mann er nú men nú eru okur í hesari støðuni og tí haldi eg eisini tað umráðandi at okur binda um heinafingur og royna ati tryggja tað at okur fáa lukku av aftur nú so skjótt sum møguligt soleis at tann smittran sum er komin inn í landið og at hon kemur ati blíva niðurbard og tað haldi eg er er væl gjørt við teimum átøkunum sum eru gjørd við isolatión og við at kanna hóast tað eg haldi tað at kanningar øði er blivin í so nógv haldi føroyum hóast hóast eg haldi mann egur at kanna ta hvi iki a ta alla tíðina men tað at mann er farin púrastsjálvsving at kanna sum han er gjørt nú ta haldi eg tað haldi eg faktiskt ikki eri so neyðugt sum sum sum sum sum sumsum tað sær út til at vera altso gudkvur maður rennur ell at blíva kannaður sjálvt um túeur kanska ikki verið nærandur av einim koronasjúklingi og so kannman spyrja sjálvandi altso eri tað virkliga neyðugt at kanna øllhistfólkini tann um hevurhug at kannast egaldi eg sum ikki hevur verið útsetti fyri koronusjúkru hann átti at farið og fingið enei kanna ngvur betalsfyriti gevr mín meining man tosaði um í heilsuverkinum tað at heilsuverki bara skuldi viðgera sjúkfólk og ikki og ikki frís fólk men nú er mann pluss tey fari hundrað og fýrs gradir runt og nú kannar mann eftir hondini níggjuoghálvfems komma níggju prosent frísfólk og eingin sjúkrfólk tað haldi eg eri eitt sindur ansøgn tí tað er ein øgilig rúgva av fólki í dag sum ikki sleppa framat víð heilsuverkinum tí at mann nú aftur er ein korona tilbúgvingarstøður og havi vera ymiskar viðgerðir útsettar kanska langt fram í tíðina og eg vil meta tað at kanska summi fólk entá missa lív upphæd og eingin toyra koronaeg haldi tað ati tað er umráðandi at mann fyr fyribyrst og at okur sjálvandi frameftir eisini yribyrgja og eg eri óalmindiliga gleðir fyri at mann er komin til ta niðurstøðu i kuinstein kann mann siga at mann hevur valt at fara at testa tey eitt í lass seks tí tað r tað sum faktisktverður neyðugt frá dgi eitt so at tað kemur í hvussu sæ at gera tað at tey sum evintirelt gleppa ímillum tá tey koma til landið og eru negativt við tí fyritestuni tey verða fangaði í testur nummar tvey vistu te hava fingið smittuna í einum ásíðarbili sum eg havi skilt tað so er tað altíð nøkur sum sum kanska hava eina longri inkomatiónstíð altso áðrenn smittaimun kemur út men tey allarflestu hava eina inkormatiónstvíðu upp á fýra komma sjey ela fýra skoma nígjur dagar og verða tí fangaði inan fyri hesær seks dagar tal etta vindeygað sum er har hetta játtanin sum er á borðinum í er upp á seksogtretu komma nígju miliónir krónur har í tríggjar komma fimm miliónir krónur sum áðurn verðurnevnt fara til strandferski b landsins til at kunna gera tangarnir í terduni sum eru tærdir og hon verðurløgn tann einogtrtum august vissi ikki hon verður verðu gjørd og restin av pengum er so sum áður nevnt til kanningar fyri korona og eftirkanningar fyri korona sum skulu fremjast av tí almenna og av teimum privatu aktørunum sum eru tami siga umpleksitetis nú vevðu hon ført fram af sin t rmint nú tað má eg siga at nú ver er ført fram eftheftirher peint hetther við teimum privatu aktørunum eg vil bara siga eini ting tað er tað visampleks og tetis ikki vórðu og traðkaði til tann fimtanda juni so sigi eg bara vór herbe waras við føroyar tí haldi at tað er eitt sindur ví andsókn at mann í dag stendur her og blívin við at siga tað at hasin privati er suur sumt ringi í suðurðstrinin tí tað er teir ikki tað

tað er sannand er tann at óansæð hvør stað at tok ger henn at prøvan er og hvør analiserar so er tað viktigt atmann samstarvar og og fær svarini út skjótt til fólkini okur havi jet sæð tað at orkan hjá tí almenna ikki evrverið til staðar at kunna fáa svarini út nóg skjótt og og tí haldi eg er gott at mann frá privata síðu hevur kunnað hjálpt til í tí høpinum tá tað kemur til gjalding so haldi eg faktikt tað at mann eigur at umhugsa at lata fólk sleppa at kanna har tey vilja kanna seg taðhali eg verðu rímiligt tí at kanningar kostnaðurin ela sama u fylla a ella pdb

munin er bær tann at tann privati skal betala fyri sesumfer lað privata og skattgjaldarin túe og tini betala fyri ttesfer

og hyggu mær eftir følunum her sum liggja á borðinum so so haldi eg sjálvur tað at tæy vísa týðiliga tað at tað kanska kundi verið bíligari at gjúrtast hjáteimum privataen hjá teimum almenni uvt sigurtat teimum sølns sigja borðin frá upp á eykajátanu umbønini men tað kondi so viðgera í fíggjarnevndini men fyri føroya fólk er tað viktigt at okur hava neyðugu orkuna neyðug kapasitetirnir inni og tí haldi eg tað at tað er gleðiligt at mann ger tað skal til fyri at fáa hetta her loyst christian kristian andreasen var og nevndi hetta her um smittulógina tansk smittlógina og eg má siga tað eg eri samdur við kristan andreasen tí at tað amboðið sum okur hava brúk fyri her havi okur ikki fyri at kunna gera nakrar broytingar í tí tí lóggávu sum er tína donsk og eg haldi tað at tað hevði ikki verið so heilt á vegnum at mann fór inn og eventuelt fekk eg yvirtikið tann partin sum hevur við smittlógam at gera sum eisini kristiandreas nevndi eg fyrr í einar aðrari røða og eg haldi faktisk heldu ikkiat evði er it problem um mann fekk landslagnembati á føroyskur hendur tað haldi eg hevði slett ikki verið so so

øeg vóni tað at eth hetta hesi málið fer er fer eina góða viðgerð í fíggjarnevndini og eg skal vussus er fyri sambanshássun viðkomandi bakka upp um tjanslurliggur á borðinum takkfyr hara formaður ja so er tað viðmerkingar fyrst er tað
lova hundrað og fara framman við eg hugsaði at spyrja jóhan dahl
um hetta brævið sum hann nevnir sum eg sent sætta juni nú verður eitt sindur hoyrt í miðlunum um tað men ikki so nógv veit jóhandal hvat stendur í brævinum hví hendi ikki meir í politisku skipanini hvar endaði tað málið fekk fekk politiska skipanin fekk landsstýrismaðurin og løgmaður fingu tey ongantíð brævið veit jóhandal at siga meira um tað tí eg eri samd við jóhandal í at tað er rættiliga umráðandi at kanna og eg eri eisini samdur johandal í at tær privatu fyritøkurnar gera eisini eitt øgiliga stórt arbeiði so tí hugsaði eg at spyrja hví hendi einki meira við hasum brævinum hvar endaði tað takk fyrihara formaður óandal
ja takk fyri hoymaður ja
nú spyrst tú tá ið tú kertar at eg kann svara uppá um brævið sjálvt eg veit at brævið verður send tað verður send frá ampleksa frá veitslameinnan sætla dahl til heilsumannaráðið og til lætaliga myndugleikan har mann tilmælti hvussu kanningarskúll fær fram og har mann tilmælti at tað vildi vera tað skilabesta at mann kannaði tvey ferðir orsakað av júst tí at mann kann risikera at ein persónur kann vera smittaður tveir dagarnar sínum føroyar verð og testaður í vágum ella umborð á norrønu og mann risikera tað at trettadagin ella fjórðadagin er brotin út og er positivur tí var tað vitligt at testa og hvat er hent á vegnum dugir eg ikki at siga men eg haldi tað er eitt sindur harmiligt at at tann parturin ikki er er tykkil eftektar tí at í dag síggja hvør úr úrslit av tí at mann ikki hevur gjørt tað og tað er tað at okur hava fingistlarismittaðið júst tí at mann ikki hevur testað sætta tað inn so eg vóni tað at tað sum nú er valt at mann hevur valt at gera tað kemur at tryggja okkum ímóti at mann fer smittuni inn tá sum gerst baknardurnar orsakað av tí at mann hevur kanska prøvað at ella vónandi at tað bleiv fangað beinanvegin er bæði eitt tí at eg síggi veruleikin
mrímillum tað er bara fokus á korona og at testa á koron
og møguliga koma onnur onnur aðrar viðgerð dettarnar ímillum tí tað eru øll vilja sleppa bur urúr hesin er okur vilja sleppa heim til okkara mammur og ommur at vitja tey sum ou ikki sleppa ellisheiminum men spurningur joandal er soleiðis og hann svaraði nakað upp á tað hann vildi gjarna yvirtaka tann partin sum hevði svittu lógavuna at gera mín spurningur var eisini um jóan dahl ikki hevði kunnað hugsað sær at fingið heimildina til dømis at heimildina til at brúkt fingið sáttarhald kanska at at mann at forlanga at mann po testaðu setta dagin tey sum komu inn og møguliga so eisini at atútlendsk ferafólk skuldu gjalda fyri teirra kanningar og suvíðari men harra formaður eg haldi et hann svaraði upp á at hann vildi gjarna havt at hesi tingini blivu avgreidd so okur funguð tað heimildin í føroyum og tað tekur undirritaði eisini undir við takk yrhra formaður jóhandal ja takk fyri

sambandsflokr hava ongantíð verðið ímóti at yvirtaka hatað eg skili at yvirtaka og eg haldi tað at eit av teimum málunum sum hevði verið skilagott at hugt uppá tað er júst hetta málið við viðsmitlulóggávuni miðlóggávuni og og og tað egur mann hussu at umhugsa tí at pandemiur fara at koma n heta e ikki tann seinasta tú vul líka nevnta ett annað ting eisini afturat tað er fta her við við við við orku og við við kapasitetum okur hava ríkiligt okur hava kastað allarmest íverulig kapasitet til at testa fyri korona í føroyum okur hava útgerð ríkisliga av útgerð til at fara testar í føroyum ú fiskarn stendur í norðurgi í í ávunum í áinar teir hava eisini útgi til at testa fyri korona eg haldi eisini at man eiga nærátingini betri fyri at kunna samstarva betri innan fyri økini báði ta almenna privata fyri saman at kuna lyfta eta her upp á eitt hægri støði og fóraikki at fungera oktimalt annars haldi eg sjálvur tað at politski myndugleikun hevur gjørt eitt eitt eitt fantastiskt arbeiði haldi eg og teir hava handlað skjótt landsstýrið tá tú hevur staðið á og tað evrur neyðugt og tað haldi eg at tað skal tað skal vera teimum til aðru sjálvandi hendrata fótfaldir í eini í einar í inari prisessumissaa her eisini hjá hjá hjá hjá okum sum eru okur øtu menniskjur takkfyrihara formaður tkk fyriso er tað næst
taso er næsti røðari nú er tað kristina háfoss ger so væl
takk fyri ja so var korona aftur í føroyum tíverri í vár vóru vit annars millum tey fremstu londini í heiminum tá umræðir at gerast heilt frí fyri korona meni nú hevur virðuseð tíverri gjørt seg galdandi aftur teir seinas dagarnar eftir nýggju døgum so eru tveir tilburðir vorðnir til hundrað og fjúrtan nýggjar tilburðir vit vita at tað nógv sum rinda ein høgan prís fyri hetta vit hava um mær kunnut um túsund fólk sum eru í sóttarhaldi vit vita eisini at øll okkara kærur sum eru á ellisu røktarheiminum og onnur sum annars eru kanska eyka sárbara fyri at hesari sjúkuni rinda ein høgan prís í hesum døgum men eg eri vís í og vit eru vís í at um vit gera sum vit gjørdu eisini í vár at vit standa saman um at fylgja teimum tilmælunum sum heilsumyndugleikarnir koma við og at vit halda áfram við at kanna so nógv sum vit gera nú spora tey sum fólk annarshava verið saman við og og halda okkum til tey sóttarhaldini sum verða ásett so fara vit saman eisini at vinna á koronasmittuni eina ferð enn oghar hava hug at nevna t tað r ótrúliga gleðiligt at tað er so nógv sum lata seg kanna í hesum her døgunum tí hetta er so leingi vit ikki hava eina vaksinu eitt koppingarevni jami so er tað at kanna seg fyri hetta virhusið eitt av teimum allarallarbestu amboðunum vit hava tað er øgiliga gleðiligt eisini atmyndugleikarnir hava valt at fara út til útoyggjarnar við tyrlu at gera teimum ta tænastuna øgiliga gott og eisini at vit hava latið upp hesari støkk inn kanningarstovnar fleiri staðni eftirhondini og nú lata eisini upp í eysturoynna soleiðis at fólk so lætt sum møguligt kunnu lata seg kanna tað er øgiliga gott tað seinasta stigið hevur jú eisini verið at tað ikki er neyðugt at fara ígjøgnum læknaskipanina og tað tekur heilsing eisini trýst av kommunulæknaskipanini sum eisini hevur verið undir einum hørðum trýsti bara at taka ímótrállanhesi hr sum hava ringt inn so eren nógv góð ting og tað kunnu bara vera fegin um og gleðast um tí hetta vísir eisini tað at føroyingar taka hesar kanningarnar væl til sín at øll veruliga vilja taka ábyrgd bæði fyri ta sjálvum hvør sær og saman fyri at vinna á hasi smittuni hyggja vit at smittuni sum heild so síggja vit at tølini eru lækkandi men tað koma áhaldandi fleiri sum eru smittað og har sakniða upplýsingar um um talan er um nýggja tilburðir í samfelagnum ella um talanrin um fólk sum longu eru í sóttahaldi tað eru rættiliga stórur munur á tí í mun til hvussu trygv fólk kunnu kenna seg og eg ynskt at myndugleikarnir kanska vór eit sindur greiðari tí viðvíkjandi hyggjau vut tanmum lógaruppskotinum sum vit viðgera her í dag so er greitt at í so fall at landsstýrið hevði hugsað meir enn bara ein dag í senn og í hægsta lagi eina viku í senn so høvdu vit ikki so hevda iki verið neyðugt hjá løgtinginum at vera her í dag og viðgjørt hesa her uppskotini tí tað sum manglar er at landsstýrið hugsar eitt sindur longri enn ein dag í senn tá tað umræðar korona vit hava tørv á eini langtíðar tilbúgvingarætlan og eisini at okkara lóggáva hóska seg til at korona er her ikki bara í dag og heldur ikki bara í næstu viku men kemur at vera her teir komandi mánaðirnar vit hava jú øll bæði sum land og fólk og vinnan øll hava verið í eini tilbúgvingarstøðu síðan korona koma til tíðir hava verið eini størri tilbúgvingarstøðu og aðra tíðr í eini minni tilbúgvingarstøðu men tað einast sum vit hava vitað er at vit máa bíða eftir hesum tíðindafundinum hvat hvat fer tilbúgvingarstøða er vit nú í og hvat fara tilmælini nú at vera og her higartil hevur ongantíð enn verið fráboðað frá landsstýrissíðu um ein langtíðarætlan liggur fyri korona tilbúgving ella ikki og hvør hendan her samstundis so vita vit at tíverri sær tað út tileitt koppingarevni fyri koronavirðhusið ikki verður tókt fyr enn í fyrsta lagi í tvey túsund og einogtjúgu í ringasta føri kemur at ganga longri so vit kunnu tað sama fyrireikan upp á hetta er ein støða sum vit mugu innrætta okkara lóggávu til og innrát okkara samfelag til ta komandi tíðina og tí hava vit eisini eftirlýst júst hesa her langtíðar tilbúgvingarætlaninir frá landsstýrinum nú eftir hondini í fleiri mánaðir tað snýr seg jú eisini um at skapa tryggleika fyri okkara borgarar soleiðis at tey vita hvat hendir tá ið smittutølini byrja at fara uppeftir tí hóast vit fáa tamarhalda støðuni nú so er tað ikki ósannlíkt at vit aftur í heyst fara at hva síggja útbrot og aftur seinni enn tað ein onnur orsøk til at leggja eida á langdtíðarætlani er at í so fall at vit kenna hvørji átøk skulu fremjast so kunnu vit eisini gera tær neyðugu íløgurnar í rættari og góðari tíð so er tað onkur seðn spurt jamen hvussu kann mann geva asar tilbúgvingarætlan tað eru nógvir mátar at gera tað men ein máta er at til dømis siga at vit hava fimm tilbúgvingarstig og at stigini hækka alt eftir hvussu nógv smittað er í landinum er tað tíggjusmittaði er tað hálvtrýsssmittað er tað hundrað smittaði og alt eftir hvussu nógv smitta í landinum so setir mann ítøkilig átøk í verk úti á ellis røktarheiminum úti í skúlunum úti á arbeiðsplássum alt eftir hvussu álvarsom støðan er pá tann mátan sum fáa vit innrætta okkara samfelag væl og skjótt og tá høvdu vit eisini í so fall at vit og tað skulu vit sjálvandi allan tíði era klár til at vit skulu í hægsta tilbúgvingarstig og umræða korona so høvdu vit eisini havt gjørt tar neyðugu íløgurnar til dømis í heilsufrøðiligu starvsstovuna í okkara kanningarstovur í okkara starvsfólk sum skulu verða til reiðar soleiðis at vit eru so væl

eitt sum eisini ein spurningur sin stendur eftir eitt sindur nú tað er altso hjálparpakkarnar farnir úr gildi tað er enn eitt boð upp á ella ein orsøk er jú at mann eg bara hugsað nakrar fáar dagar g viku fram og so sigur mann nú nú er teir vekk har er eingin hjálparpakka longur so vóru tey sum vóru í cvaldsskipanina tey slappu su at verða fram til einogtretinda august tað er um fáar dagar altso hevur landsstýris hugsað hvat so altso hhví hava vit onga lóggávu tíð viðvíkjandi her á borðinum og hvussu við annars tí meira breiðihjálparpakkanpakkunim vit vita at koronasmittan hon er her nú vit vita eisini at hon møguliga kemur aftur í heyst hví hava vit ikki eina lóggávu sum hugsar eitt sindur longur enn bara eina viku ella ein mánað fram har sakni at landsstýrið kemur við einari meiri greiðari ætlan og eg vóni at løgmaður kann siga nakað um ætlanir á tí økinum tí sum sagt koronaviður so er her fyri at vera tey næstu nógvir mánaðirnar og vit eiga at innrætta okkara lóggávu eftir tí soleis at tað ikki er bara frá degi til dags annars so eru nøkur onnur ivamál landsstýrið hevur til dømis valt ikki at biðja løgtingið um heimild til at ferðafólk rinda fyri teirra koronakanningar tá tey koma til landið hetta hóast landstýrið síðan junimánað hevur vitað at heimildin manglar hví kemur mann ikki við ein umbøna um heimildina mann veit at tað kann gerast á hvørfallaen tveir ymsar mátar til dømis kunnu vit ker ena løgtingslóg her á løgtingi tí viðvíkjandi hví kemur landsstýrið ikki við tí heimildini heilsuførarastarvsstovan hevur eisini víst á eisini í almenna rúminum at tey hava havt tørv á at fáa størri raðfesting fíggjarliga og við starvsfólkum og útgerð fyri at fáa gjørt fleiri kanningar hví mann ikki komin við tí so er hetta við hví eru vit isi støðuni við hesi smittuni nú og onkur onnur framsøgufólkar verða inni á tí eisini at í so fall at vit høvdu valt at kanna ferðafólk tvær ferðir frá byrjan so metur mann at tað er øilja sannlíkt at vit høvdu forðafyri smittuútbrotinum og har hava aftur verið ymsar útmeldingar landsstýrisagt jamen tá tí vit manglaðu útgerð at vit ikki gjørdu tað men so vísi tað seg at ein privat fyritøku hevur víst á longu fyrsta í juni at tey kundu gott fremja hesar her næstu kanningarnar eisini har kundi eg ynskt mær at landsstýri kom við nøkrum greiðum svar upp á hvør er tann veruliga orsøkin til at mann ikki kannaði tvær ferð frá byrjan soeiðs at mann er greiðir um tað og so mugu staðfesta annars eisini at landsstýrið fog higartil hevur so eisini valt ikki at brúka tað amboðið sum landsstýrið kann brúka tað at taka ræði av okkara egnu landamørkum tað at vit sjálv seta krøv til hvørji lond vil lata upp fyri alt eftir hvørj smittutøl tey hava tað hevur landsstýrismøguleika fyri hví hevur mann ikki valt tað júst hendan eykajáttan sum er til viðgerðar nú hon er blivin lýst eisini av undanfarni fraguókm rættiga væl altso talan er um seksogtretivu komma níggju milliónir krónur harav trýogtretivu komma fýra milliónir krónur snúgva seg viðkomandi útreiðslur meðan tríggjar komma fimm milliónir eru til strandfaraskip landsins og vit í tjóðveldi taka sjálvandi undir við undir við at viti veita hesa játtanina til strandfaskipin landsins soleis at vit tryggja at at ternan kann tsigla eisini í heyst og vit taka eisini undir við at sjúkrahúsini fáa ta neyðugu í játtanina sum tað verður víst á tørvur á her fyri at fáa gjørt tær neyðugu kanningarnar men har vit ikki eru samd við landsstýrin te er hesar trettan komma fimm milliónirnar iðbiður verður um til at heilt fram til einogtretivunda oktobur at landskassan skal rinda fyri kanningar á ferðafólkum og har fara vit at mæla landsstýrinum til vit kunnu góðtaka um t set lítla upphæd av til ta soleiðis at vit í komandi viku fáa eina lógarheimild til at taka gjøld frá ferðafólkum heldur enn at koma upp á hesar her samanlagt so koma vit at hava trýogtjúgu komma fimm milliónir krónur úr landskassanum til kanningar av ferðafólkum um so er á løgtingi
so tað verður okkara áheitan til so er tíðin farin fyrst viðmerkja tað er beint tað løgu ja hvussu gerst væl har fyri at formaður
gjaldaran skalnúm rinda trýogtjúgu komma fimm milliónir krónur fyri at ferðafólk ókeypis skulu lata seg kanna so tey sleppa at njóta frídagarnar her í føroyum eg haldi ikkitað í lagi at skattgjaldarin skal rinda fyri ferðafólkini tí hesir her pengarnir trýogtjúgumiliónar tær kundi jú verið rindaðar ella brúktar til heilsuverkið sum jú hevur øgiga nagrar eykaútreiðslur av støðuni sum vit eru í eg hugsi at spyrja kristin hafas vit hava hoyrt tðer at mann ikki havt heimildina til at krevjagjald frá ferðafólkum sum kristinohafosvísara so hava vit biðið um at fingu hesa heimildina í langari tíð og tí hugsaði atspyrja kristini hafos er tað veruliga so trupult sum tað verður gjørt til her at tað ber ikki til at fáa heimildina til at krevja pening frá ferðafólkum og annars vil eg leggja afturat at eg fegnist um at tað nú veriðr gjørt soleiðis at ferðafólk skulu kanna seg eisini sætta dagin tá tey koma hendan vegin tað tað má siga tað fegnist um at løgmaður hevur tikið tey í stigini takk fyri harra formaður ja takk ger so væl kristinaháfoss
ja tað er at fegnast um at
so nógv sum las seg kanna og eisini at vit kanna ferðafólk sum koma til landið og at vit nú eisini fara at kanna sætta dagin tey koma men løgmaður sjálvur vísir á at hann manglar lógarheimild til at krevja at fólk lata seg kanna sætta dagin her er eingin hevureinki lógaruppskot tí viðvíkjandi komið í løgtingi og løgmaður sjálvur vísir á hann manglar gheimild til at fólk rinda fyri hesar kanningarnar fólk sum velja sjálvi at ferðast sjálvandi kunnu tey rinda fyri tað eg vit tjóðveldi meta so at er tað soeis at fólk ferðast vegna til dømis sjúkraørundir ella arbeiðsørundir og annað so eigur mann atfáa tað ókeypis men er tað soeis at tú velur sjálvur at fara at ferðast og útlendingar sum koma her sjálvandi skulu tey rinda fyri kanningarnar men tað ber væl til at fáa heimildina løgmaður hevur víst á hon manglar mann kann gera tað við løgtingslóg ella vit kunnu taka tí so kallaðu epdmiðlógina ið spæl men tá meta vit tjóðveldið so eiga vit sjálvandi fyrst at gera tað til føroyskt málsøki og so seta hana í verk og tað hevði verið øgiliga lætt og skjótt at gjørt tað uttanýs at vera meir
tey løgdu teg løgtingið fyri tí so er tað jaspur langur sum viðmyndistin gjørt so væl ja takk fyri teir formaður eða kristin háfalds eftirlýsi
til kanska eina langtíðarætlan fyri hvat eru sum mann skal gera og eg haldi tað veit kristina hóast útmerka væl at tað er íliga trupult hendan støðan sum vit renda okkum í marsmanna var púra nýggj og fara inn og gera langtíðarætlan er eruliga vanskilig vit síggja longu nú at sjálvt um smittutalið hesi ferðini hjá okkum altaná líka kemur væl oman fyri tað sum vit uppliva í aprílmanna so síggja vit longu nú at vit upphøva okkum á ein annan máta sjálvt um nógv er gjørt upp á sama máta men so lukka vit ikki samfeløgin upp á sama máta so fara inn at siga tað at vit skulu fara at gera eina langdriga ætlan fyri nakað sum vit kanska illaðu ringt til at vita hvat hvat verður støðan hjá okkum tá ið tú koma út longur í heyst hvussu verður tað hvussu er tað rætt eg haldi at vit hava klárað tað heilt ómetaliga væl sær fyri at at kritisera tað sum vit hava klárað betri enn grannalondini sita her nú og siga men vit mangla hetta og mangla hættar heldur enn at fegnast um alt tað góða sum vit hava gjørt tað haldi eg eitt sindur skuffandi at lurta eftir takk fyri
eg eingin iva um vit hava nógv at fegna
tasa um og vit hava aftur o aftur víst á hvussu gott tað var at vit í vár kundu vera millum tey fremstu londini í heiminum tá umræður at gerast koronafrí og hvussu týðani er eisini at vit politist standa saman um tey átøkini standa fyri framman men tá ið tað er sagt so er tað neyðugt at vísa á at tað er óneyðugt hjá løgtinginum standa hesa støðuni har vit bara skuldu bíða eftir frá degi til dags hvør er tilbúgvingarstøðan nú tá vit síggja tølini fara uppeftir til dømis og tað tykist øgiliga eg vil siga amatøraktift at hesa týðandi lóggávurnar fara úr gildi einp dag væl vitandi um at korona er her í hvørfall til tvey túsund og einogtjúgu skulu vit vænta við fyriathalda okkum til áðrenn i koppangarar evni er ymisk somá landsstýrið eisini innrætta lóggávurnar eftir soleiðis at hon er tilpassað til tað og soleiðis at at vit ikki skulu frá degi til tillaga koma aftur við teimum somu lógunum sum vit akkurát hava samtykt til dømis so færkkoma vit nítjan skipanin hjá als úr gildi einogtretivunda august men tað er ikki partur av hesum lógarpakkanum nú skulu sum møtast aftrtretivunda august fyri at leingja hana og so aftur skal hon bara verða galdandi fjúrtan dagar tá ella kunnu vit hugsa eitt sindur longri o tað er tað vit mæla til lat okkum hugsa eitt sindur longri so veit vita øllsamfelagn bæði arbeiðsgevarar og løntakarar eisini hvussu tey skulu foria haldaste ja takk sso verður
næstur at røða steffan klein poulsen ger so væl takk harar formaður
ja henda eykajáttanin hon snýr seg um teistan og koronatilbúgvingina hjá okkum og ternuna orsaka tað skal g hava teiskinamen tað eru nakrir tærdiroljutangarar umborð á har og tað skal gerast sum skjótast fyri at barnið skal leggjast og so er tað koronatilbúgvingin sum er fer við meginpartin av hesari eykajáttanini trýogtretivu komma fýra milliónir og har er tað millum annað farsóttartilbúgvingin har tvær milliónir fara afturat til settarhald har mann fyrr hevur játtað tvær milliónir so er tað fyrisitingin altso fyrisiting við við lækna ráðgeving har fer eina ein millión at halda tavar til heilsumálaráðið og so er tað løgmansskrivstovan og og taks sum fáa eina smáa játtan eisini í samband við farsóttartilbúgvingina og so er tað tað nógv umtalaða sum er kanningin av ferðafólki her var at játta trettan komma fimm milliónir fram til einogtretivnda august nei oktobur orsaka og har metir mann at tað koma fimm túsund fólk inn um vikuna og aftan á einogtretiva oktobur so væntamá tað ella so út frá metingini som sigur man trý túsund fólk um vikuna men pengar eru so bara játtaði fram til einogtretivu oktobur og tað er so trettan komma fimm milliónir og og eg haldi andstøðan her vassað nokk onógv í hesum her við at við at vit ella landskassin betalir fyri pótingina av ferðafólki og eg dugi ikki at síggja hatta sum ein so ræðliga stóran politiskan trupulleika tí at inndtrykv av at bæði samgongan og og landsstýrið taka fult undir hesum her og arbeiða við málinum har mann kanska ikki mann hevur nøkur boð upp á hvussu mann ger tað men ikki komi til endaliga úrslitið enn so eg eg skilji ikki hví man skal gera tað til ein so ræðuliga stóran trupulleika men men tað verður vónandi loyrt sum skjótast so er tað landssjúkrahúsið har fara fjúrtan komma átta miliónir og tað er til koronu kanningarnar og tað eru tíggju komma fimm mliónir fara til tað og so er ta eisini rakstur av til atso til at seta eyka fólk við og mann metir at átta fólk klára gera hundrað podingar um tíman og tey skulu so hava eina eykajáttan á fýra komma eina millión og so er tað aðrar skipanarligar broytingar og tað er eisini er galdandi fyri klakska sjúkrahús og suðuroyarsjúkrahús og klakska sjúkrahús fers átta hundrað túsund og suðuroyarsjúkrahús fýra hundrað túsund afturat og í sambandi við podingarnar ella kanningirnar av korona innálands so hevur mann akkurát sama tal nei mann mann sigur fimm túsund fólk um vikuna fram til einogtretinda august síðani trý túsundu fólk og og tað er so tað sum nógv tann størsti parturin fer til og tað er hesari samanlagt trýogtretivu komma fýra milliónir krónar og eg haldi ikki her er so ræðuliga nógv bein úti í annars og tað eri serligahett her við at vit gjalda fyri poting av ferðafólki sum sum hevuverið nógv umtala í dag og eg trúgvi at hetta verður loyst innan stutta tíð takk harra formaður ja takk so er næstur at røða
tað verður rutt vang ger so væl
takk fyri harra formaður viðgerð eina eykajáttan sum fyri tað mesta snýr seg um koronatilbúgvingina til serliga til kanningar og so eisini til sjúkrahúsini eisini í sambandi við kanningar harafturat er so ein umbon um eina eykajáttan upp á tríggjar og eina hálva millión í sambandi við bráðfeingisumvæling av ternuni og tað verður sagt at annars er vandi fyri at ternaðn verður løgt og tað hevði jú verið ein sera óheppin støða sum vit eisini vilja vera við til at fyribyrgja tá ið tað so er sagt so verður eisini sagt í tekstunum at tað eru tangarnir á ternuni sum eru illa tærdir og samtíðis verður sagt at tað snýr seg um eina bráðfeingisumvæling og mær vitandi nú skal eg ansa mær at geva meg klókan upp á nakað sum gikki havi s nógv skilfyri men tering er ikki nakað sum kemur bráðfeingis øh so hetta eigur at vera nakað sum mann kundi for útsæð og tað kanska tíðir upp á at tað er er undirfíggjað frá byrjanin av í fíggjarlógini men undir øllum umstøðum so so má terna sjálvandi siglað og og ikki leggjadressuna av árinum tað sigur seg sjálvt viðvíkjandi restina av eykajáttanini so er tað jú hetta her við tað sum hevur verið nógv tosað um og sum eisini er sera viðkomandi at viðgera tað er hetta her kanning av ferðafólki fígging av tíð um ferðafólk sjálvi skulu fíggja tað ella um landið framhaldandi skal fíggja higartil hava vit játtað tíggju milliónir tveimum umførum fyrst fýra og so seks sig r minnis rætt til kanning av ferðafólki higartil og nú verður biðið um tíggju milliónir afturat og tað væntar mann kemur at røkka oktobur mánað út tað eru trýogtjúgu og ein hálv millión og eg trúgvi at at tað er nógva aðrastaðni mann kundi brúkti tríggjar komma fimm milliónir ikki minst í í heilsuverkinum og eg haldi ikki at tað er órímiligt at ferðafólk sjálvi gjalda fyri kanningina og sjálvandi nú et snakka um hesa her heimildina og har má eg so sjálvandi innleiðandi siga at sjálvandi skulu vit yvirtaka eptemilóggávuna eg haldi nemiliga hendan koronakreppan hevur víst á at tann leisturin sum hevur virkað fyri føroyar er jú ein heilt annar enn mann hevur valt í danmark og at tað ikki er so øgiliga nógv annað enn sjálvandi sjálvsjúkan men sum vit ikki hava til felags tá ið tað kemur til farsóttir og tí skuldu vit sjálvandi sum skjótast yvirtaka hetta økið men sjálvandi krevur tað fyrireiking tað er ikki nakað umn n gera eftir einari nátt mann kundi so roynt at fingið eina heimild úr danmark illa a mann kundi valt at gjørt sum mann gjørdi tei man lógav um at steingja skeinkistøðini í sambandi við korona tá sá man jú púra stórt uppá í landsstýrinum boðini sum koma úr danmark at vit ikki høvdu lógarheimild á økinum og allíkavæl so so stáman stórt uppá tað og samtykti lógina her á løgtingi og tað haldi eg eisini við til ati dana precetans pricetens so sjálvandi skulu vit bara eisini gera tað vissi hetta er nakað vit halda er neyðugt og tað haldi eg sum so at tað er endamálið við eykajáttanini taki eg fult undir við men men eg haldi at tað hevði verið rímiligt at mann læt ferðafólk gjalda sjálvir fyri kanningarnar og sjálvandi sum tað longu er sagt fleiri ferð her tá tosaðu vit ikki um sjúklingar og onnur sum ferðast undir serligum umstøðum takk fyri ja takk so er tað jaspurlangu
s u vin viðmerking ger so væl ja takk yri a formaður eg beyð taða merk
berki í at rutt vang nevndi hetta við tangunum umborðð á ternuni sum eg haldi er øgiliga harmiligt at tað nú skal er púra samdur øgilga harmiligt at nú skal vera bráðfeingis neyðugt at skifta mær vitandi var tað pol mikkelsen lanstýrismaður í vinnumálum sum sum umsæt økið frá fimtan til nítjan og sjálvandi skuldi hetta verið gjørt tað tá ið nú er teirs hol eg sjálvandi harmiligt men sjálvandi skuldi pál mikkelsen havt tikið sær av tí tá fyri fýra árum síðani ella annðheði fýra ára gjørt hetta men ókey tað mugu vi so liva við vit skulu nokk taka upp eftir tí og fáa eftir orðna og og tað er harmast um at vit nú mugu taka ma endan takk fyrija takkgersvæl eru
takk fyri fyri tað fyrsta má eg rætta viðmerkja
tað var ikki pál mikkelsen sum umsæt standførsluna í undanfarna valskeiði og eg haldi at tíðin er við at renna út har sum mann kann turka allar trupulleikar sum hendan samgongan hevur upp á undanfarni samgongu at ternan hevur tærda tangar sum skulu gerast sjálvandi er tað tað neyðugt men at kalla tað eina bráðfeingis umvæling tað er tað sum eg tali at tað haldi eg ikki ordiliga er reelt at vit so hava hug at geva øllum øðrum skyldina viðtaka fegin ábyrgdina frá í dag um tað skal vera um tað er for tungt hjá tykkum at bera ábyrgdina av hesum landinum takk fyri
ja og tjóðveldið somuleiði
er so tað kunnu verið gjørt saman fr og tjóðveldið og javnaðarflokkurin viðvíkjandi hesar her játtanini í hesari eykajáttanina trettan komma fimm milliónir afturat til at sum føroyskt skattgjaldarin skal rinda fyri at útlendsk ferðafólk fyrst og fremst og eisini onnur sum koma til føroyar skulu fáa ókeypis kanningar sum kom bara siga at tjóðveldið tekur ikki undir við at tað verður samtykt so eg vil hoyra um framsókningr undir verða vit gera broytingaruppskot tá málið kemur í fíggjarnevndina soleðis at vit taka ta upphæddina burturúr samstundis møguliga seta ein lítla upphædd av soðis at landsstýrið ir farið at møguleika at koma í næstu viku við ein neyðugar heimildarlóg tú landsstorin kann væl fáa sær tað heimildina har er møguleiki bæði við løgtingslóg ella við at sum rutvang víst so væl heimtaka ábyrgdina av epotemilóggávuni og tað áhugaverdu hesun orðaskiftinmhevur víst seg at bæði khristian andreassen fólkaflokkurin evur víst á at tað skal mann gera og eisini johan dahl vísti í sína røðu ja takk ger so væl
takk fyri eg haldi tað ljóðar sum eitt skilagott
uppskot og tað er nakað sum vit avgjørt eru eru opin fyri at vera við í og gleði meg til at viðgera tað nærri í fíggjarnevndini og nemliga haldi eg tað hevur stóran týdning at nemliga at allir flokkar sýnast at vit taka ábyrgd av hesum økinum og tað hevur hendan koronakreppan jú so væl og virðiliga víst okkum at tað klára vit sum einki takk fyri ja takk so fer kristi mikkelsen orðið gjørt væl
takk fyri formaður

kisynhafoss ger so væl eg eri samd við kristin mikkesen í at eg gangi
útfrá tá landstýrsmaðurin í fíggjarmálin kemur við hesær eykajáttanini og enn tá eina eykajáttan ið bara hevur við korona at gera men kemur so við terna afturat tað má vera tí ter kunnin álvarslig boð um at at skipið verður lægt um hetta ikki verður gjørt men málið fer so í fíggjarnevndina og har skulu vit so innkalla tey viðkomandi sum vit kunnu fáa svar upp á teir spurningar nú nevndir kristin mikkelsen eisini hetta við tí ein stórur partura havsi eykahjáttanini er hesi heri kanningarnar sum ferðafólk sum koma til føroyar í dag fáa ókeypis at sjálvstýrið tekur undir við at tey skulu rinda fyri tað tekur sjálvstýrið so eisini undirvið at vit gera broytingaruppskotið tá málið kemur í fíggjarnevndini samstundis sum vit senda eina áheitan á landsstýri um at koma við hesum neyðuga lógargrundarlagnum tí tey hava jú vitað síðan í juni at lógarheimildin manglaðiæfr estumikeles
takk fyri krossina áfoss

ja takk harra formaður eg skal bara taka kanska eitt sindur saman um eykajáttanina og tær viðmerkingar sum á vegi annars um koronustøðuna og kannmann siga tey átøkini sum eru framd í koronu eg vil bara fyrsta kanska áðrenn eg gloymi tað takka framhaldandi kann mann siga andstøðuflokkunum ella øllum flokkum á tingi fyri tað eftir mínum tykki sera konstruktiva arbeiði sum hevur verið gjørt hesar mánaðirnar vit hava verið kan man siga hótt av og havt koronusmittuni í samfelagnum eg haldi verið eg haldi sjálvur se verið læruríktat samstarva so broytt sum vit gera og tað hevur verið hugaligt og eg vóni eisini at andstøðusflokkarnir føla tað eisini at tað er hugaligari at arbeiða í felag sjálvt um eg eisini havi verðí andstøðu eg veit oftani eg mann í andsstøðu kanska ikki so viljur til at gera semjur men eg haldi tað at hetta hevur hvussu sur eigur at kunna lært okkum tað at tað er hugaligt at arbeiða saman tá tað er stór politisk mál á skránni tað verður nógvir spurningar í sambandi við hesa eykajáttanina og tað eru sjálvandi eg mær vitandi erda innkallingar framdar longu ella ella verða framdar í fíggjarnevndini altso fíggjarnevndin er kalla til fund og eisini nokk trivnaðarnevndin har verðar so møguligt hava innkallingar og eg veit at runt um í systeminum eru fólk til reiðara myt upp nær tað skal vera at greiða nærri frá teimum heilt konkreta ivamálunum men eg kann kanska taka eitt sindur yvirorðna rundan um hettar er at nógv hava eftirsøkt eina langtíðarætlan eina langtíðarstrategi fyri hesum og hvat mann leggur í eina langtíðarstrategi veit eg ikki men eg meini sjálvur at vit í landsstýrinum og vit í samgonguni vit í andstøðuni fyri sovitt saman við andstøðuni í allir flokkar av tingi hava verið fullt greiður yvir at hendan støðan er eitt sindur trupul at siga konkret hvat fer at henda og tí er sera trupult at siga hvat gera vit men tað skal ikki virð nøkur loyna at eg haldi at vit hava eina langd tíðarstrategi vit hava fylt einari strategi frá fyrsta degi tann strategiin var at avbyrgja og niðurberja smittuna at so úrslitið bleiv null var so bara eitt úrslit av tí strategiuni vit løgdu at vit kláraðu niðurberjana tá ið marsmánnar tað smittað sum uppstóð í mars tann strategiin hava vit hildið rimmarfastur í alla tíðirnar tað hevur staðið nógv á mangan serliga byrjanini av tá í mars og tað vísti seg aftur nú tá hendan her sera illa smittandi men vónandi eitt sindur veikari í altso sjúkueyðkenninum hevur verið so er tað staðið rættiliga nógva eisini á systeminum fólk knokla bæði vi tí almenna tí privata við at smittuuppspora avbyrgja fólk niðurberja smittuna soleiðis at vit aftur fáa tamarhald á og eg vóni og útlitini skuldu verið til tað tí tað sær út til at trendurin í smittutølunum er fallandi eg veit var síðstu tveir dagarnar eitt sindur hægri e sísta og gjárdagurin kanska sær heldur freygari út eg vóni at vit hava klárað at bygt hendan múrin rundan um smittin aftur hesferð og enn eina ferð at fáa niðurbart tað og ja vit læra so hvørt vit valdu tá ati fylgja teimum tilmælunum sum vóru frá farsóttarnevndini um at testa við landamørkini og frávaldu tí at tað ikki var við í tilmælum at testa sætta dagin men landsstýrið og meginpartaa samgonguni haldi eisini hevur alla tíðina hugsað testað testað testað og vit hava fleiri ferðirnar nógv meira enn myndugleikin mælt til at testa so nógv sum møguligt nú tá so smitta løku se uppaftur nú er úrslit sum eitt annað og vit fara út og siga ókeypis testir tað er eitt úrslit av tí sum vit hava valt men vit søgdu eisini langt áriðn nú eg snakkað um strategiur at næstu ferðina smittan kemur er ikki ætlanin at steingja samfelagið niðuraftur at tað ikki var ætlanin at steingja samfegi niðuraftur tí at vit mettu at nú høvdu vit eina tilbúgving sum skuldu klára t standa ímótir teimum vandunum teimum vansinum teimum avbjóðingunum sum komu um so varð á korona rakti aftur og hon rakti aftur tíverri vit høvdu sjálvandi vónað at hon ikki kom men eg má siga sum er heilt ærligt tá vit opnaðu landamørkini so vistu vit at vandin var har tað kundi henda smittan kom aftur men vit valdu longu tá í okkara langtíðarætlanum at siga vit ætla okkum ikki at lukka samfelagi aftur tí nú skuldi tilbúgvingin klára loft hesum og ta strategiin hava vit eisini hildið fast við við ikki at lukka niður aftur og tí er kanska mín mótspurningur hvat er tað mann vil hava meira greitt tað er øgiliga trupult at fara út og siga at vi skul ha eina langdíðar strategi tí hvat nú esi smittan kemur í ein persónuri smittaður tígju persónurir smittaðar ella trý túsund persónar smittaðir visti nú hendan smittan var í útbroti so smittsom sum hon er á ólavsøku so kundu vit staðið einari støðu í dag har tað kanska vóru fimm túsund tíggju túsund fólk sum vórðu smittaðir í føroyum so hevði myndir verið ein heilt onnur og har høvdu hava vit so ella embætisverkið eisini arbeitt við hvat gera vit í hesum ávísum førunum hvat gera vit vis tað hendir og so víðari so hevr kanska støðan verið í øðrvísi ennin er í dag men tíbetur sær tað út til at vit hava vónandi klárað at bygt hendan her verjugarðin rundanum og vitknokla statvek alt á almenna skipanir knoklast statiðvekk saman við teimum privátu kann mann siga feløgunum sum duga at gera s analysirnar at klára at koma upp undan tað er ein pukkul hann er niðurbardur nú nakað og vit vóna at koma á mál seinni í hesi vikuni í øllum førum soleiðis at vit hava dagtil dagtøl sum vit høvdu í vár eisini og vit minnast leitt at nú hevu tað verið heilt upp til næstan upp móti fimm túsund fólkum sum tóku eina test ein dag tað hægsta talið í vár í marsmánað tá vit hildu okkum testað øgiliga nógv var trý hundrað og níggjuogtretivu isminis rætt so tað er ein heilt onnur støða vit eru nú vit testað vit eru heimsmeistaari testing eingin ivi um tað at vit eru pr á eini fimmogtrýss túsund testum alt tað svarar til at vit hava testað hvar er tað hundrað og tretivu prosent av fólkatalinum í føroyum og tað er eingin sum kemur okkum upp á knøini tá tað kemur til tey tølini so eg má siga sum er at vit hava høvuðsmittutøl í løtuni ja men vit hava eisini eitt øgiliga stórt og tætt meskað trol úti nú at trola eftir øllum sum bara hava ein misdanga um at tey kunnu vera smittaði men enn einaferð nær tað viktigasta av øllum er hendan frástøðan og royndføri tað hava vit hoyrt nú so oftani men vit mugu endurtaka tað fyri okkum sjálvum alla tíðinar at halda í frástøðu tí at smittan kann liva ímillum okkum uttan var vit av tí eisini kom nakrir heilt konkretir spurningar ein spurningur var til eykarjáttanarlógina var um et her við at í vár játtaðu vit til heilsu við starvsstovuna eg meini at tann játtanin var bara fyri nakað við at ta hødu sett eina vaktarskipan í verk og misstar inntøkur orsakað av korona frá millum annað alivinnungi og sigur fiskivinnuni eisini visi eg minnist rætt so var tað tann játtanin heilsu starvslogan fekk annars er tað sjúkrahúsverkið sum betalir fyri ainað lýsirnar til eis við starvsstovuna eins og tað verður gjørt nú ø og ein stórur spurningur sum fleiri hava verið inni á tað er hetta er við ferðafólkum skulu gjalda ja eg var onga løtu iva um at ferðafólk sum koma til føroyar eiga sjálvi at gjalda støðan sjálvandi nú síðstu ja tvær vikurnar hevur so verið meira kannmann siga einn tilbúgving um at fáa steðga smittuni og vit hava ikki brúkt so øgiliga nógva orku fyri at siga tað sum tað er upp á at finna ein loysn fyri hvussu vit skulu klára ella seta eina lóg í verk fyri at krevja inn gjald frá ferðafólkum men tað verður dyrk í løtuni hvussu vit kunnu gera tað hvat fyri heimildir kunnu vit út við okkum og tað ljóðar so øgiliga nevnt og tað burdi eisin verið nevnt tað haldi eg eisini sjálvur men avbjóðingin er at vit renna okkum í ymisk viðurskiftir millum annað tað at tann heimildin finst ikki í miðlógini at vit kunnu seta gjøld á tað sum verður álagt okkum í uppimi miðlógini tað stendur meir elna minni beinleiðis at tað skulu vit gjalda tavulsiða landið gjalda sjálvt tað sum verður álagt í miðlógini so har er ikki ein heimild har verður hugt eftir kunnu vit kanska broyta nøkur viðurskiftir soleiðs at vit fáa eina heimild har ein annan møguleiki s verður dyrkaður tað er at hyggja eftir kunnu vit gera eina lóg og krevja simpulten eitt gjald við innkomu til landið soleiðis at vit kunnu bara krevja eitt eitt eitt gjald ikki tað núverandi ferðagjaldi men eitt nýtt gjald uttan at tað kann verða relaterað til eptomitiltøk tí so er tað tað sum er galdandi og har er jú ikki heimildin tað eru tær avbjóðingarnar sum eru og tí er tað ikki bara bara at seta hetta gjaldið á sum tað annars kann tykjast og burdi verið eisini eftir mínum tykki

øonkur var inni á hesum her um eru øll í garantenu sum nú verða testaði positiv nei tað eru ikki øll men tey flestu eru okkum upplýst í landsstýrinum at tey flestu av teimum sum hannir fangað síðan tann heilt stóra rúgvan bleiv fangað tá fyrstu dagarnar í august eru funnin av teimum inn innan fyri tey sum longu eru setta karantenum men enn eru nøkur sum eru funnin uttanfyri og tað ger tað enn meira týdningarmikið at vit øll somul haldasá frástøðuna og halda reinføri soleiðis at vit øll síggja okkum sjálvi sum smittuberar og kanska eisini síggja hini sum eyventuellir smittuberar soleiðis at vit ikki pátaka okkum hesa smittuna óneyðugt eg havi hoyrt hetta fleiri ferðirnar at landsstýriðið boðað frá at tað manglar útgerð eg veit ikki hvar tað kemur frá tí at eg havi so ongantíð við iva um at og veg havi eisini verið vitandi um fyri at siga tað sum tað er at tað privata hevur sagt seg líka frá í marsmána ella í øllum førum aprílmánað havt ríkiligt av útgerð og bjóða seg fram tað havi vit vita og tað hevur landsstýrismaðurin í heilsumálum eisini vita so eg veit ikki hvar hetta kemur frá at vit hava havt manglandi útgerð tann manglandi útgerðin hevur verið hjá tí almenna tað vil siga vit vita at tað at heilsa starvstovarn hevði avbjóðingar ir at fáa hesar her testi eg haldi pinnarnir var var sjúkrahúsverki meðanreagentirnir vóru heilsa starvstovinu hevði avbjóðingar men tá vóru teir privatu skjótir og bjóða seg fram og tá vit í juni stóðu orsaka formaðurn ja nú fór tíðin frá mær men eg kann líka slutta av øtá vit í

avgjørdu at fara út í prúka t privatum so varð tað av tí simpla orsøk at tann almenni myndugleikin segði seg tá ikki hava orkuna til at taka sær av tekstinum so sagdu vit fínt so fara vit út og gera avtalur í privatum teir stóðu klárir og tað bleiv faktiskt stápul upp á beinini upp á lat okkum siga tveir tríggjar dagar so var tað klárt og tað haldi eg flott av tí privat at kláras orðna tað tey við so skjótt so nú er tann tíðin frammar formaður men ternan ja tað er sagt era gutt men tit fáa tíð at spyrja um terduna meira í fíggjarnevndini so eg fari at takka fyri og takka fyri ta jaliga samstarv sum verið allan vein ígjøgnum í sambandi við hesa álvarsomu støðuna sum vit eru komin í og allar heimrukoin í rundan um korona takk fyri hara formaður ja so er tað nakrar viðmerkingar fyrst er ta krist
synohabos ja tað eingin ivi um at vit kunnu øll fegnast um
tað stóra arbeiðið sum hevður gjørt við øllum hesínr kanningunum tí hatta er tað mest týdningarik mikla amboðið vit hava í løtuni ellat fáa tamarhald á støðuni og tað skulu vit halda áframvið løgmaður vísti á at langtíðarstrategi hevur sum so verið alla tíð at mann skal bara berja smittuna niður tað eydnaðist í vár men hon hevur jú ikki allantíð verið tað tí fimtanda juni fráboðaði landsstýriat nú fór mann at lata landamørkini upp um mann fór ikki at kanna fólk harvið slepti mann tí ætlanini at mann skuldi halda smittuna burtur frá føroyum tíbetur bleiv tað broytt soleiðis at við sjeyogtjúgunda juni fóru undir at hestavøll og eru eisini takksom so fyri vitur takksom fyri at mann nú fór í gongd við at testa fólk tvær ferðir tá tey koma til in til landið vónandi feri at skapa stær tryggleikan í hesir eykajáttanini har biður mann um pengar til at ferðafólk kunnu kanna seg ókeypis heilt fram til einogtretivunda oktobur hví so leingi hví kemur løgmaðu ikki í næstu viku við einu lógarheimild vit hava vitað tað síðan juni atso er tað nei
løgmaður sum mann eitur á tingi eg ger so væl ja takkar formaður
tað er soleiðis at nú verður øgiliga nógv sagt um at her á fimtunda juni boðan frá at mann ikki fór at testa so víðari hetta er eitt forløp at era samspæli millum myndugleikan millum ráðgevandi farsóttarnevndina og landsstýrið men lat ongan iva vera um at landsstýrið hevur frá fyrsta degi av longu aftur í marsmánað tosað um testir testir testir men tann lækna fakliga ráðgevingðgevingin sagt okkum ikki fara út og massatesta tí tað gevur ikki meining at okkara sjúkrahúsverk hoknar undir í hesum massatestinum og tað síggja vit so í dag at teir høvdu rætt høvdu vit farið út um marsmánadagin og sæð massatesting so hevði alt systemið krakulerað tí var tað positivt og gott at mann segði tað tá men tá landsstýrið junumánað sat og viðgjørdi tingini tá vit skulu opna landamørkini so var landsstýrið eisini fullgretað yvir frá byrjanum vit vildu testa testa testa men eisini tá frámælti læknafakkunleikin at tað skuldu vit helst ikki tí tað kom at krevja for nógv og síðari testa tey sum føla sær nakað tað hevur verið tað sum verður mált tí allan vegin gjøgnum frá læknafaklaðarmyndugleikanum men nú tá vit hava fingið hesa smittuna inn aftur í so stóðan mun nú er mann viljur til at testa og testa og tað fegnast við sjálvandi øllum ja so er tað jóhan dahl
ja
takk fyria formaður eg vil fyrst takka løgmanni og hansara fólki fyri at handla efektivt tá ið okur eru í kreypsstøðum og taðhaldi eg teir hava gjørt eg kundi hugsa mær atfingið løgmann at sagt eitt sindur meira um hetta her við við gjalding hjá ferðafólki so metir hann at tað finnist ein loysn ella er tað nakað sum mann kanska skal hyggja upp á upá sikt soleis at mann kanska um at tykur heldur áfram finna eina loysn upp á longu sygt íg nú er júst so songin yvir staðin og at fara at krevja nøkur fá eftir at gjalda meðan onnur sleppa frá at gjalda tað haldi eg eri eit sindur órímiligt annars haldi eisini taðer stórt spell ati at læknar faktist kunnleikin ikki hevur hevurráðgivið ella tikið undir við at mann tessta sætta dagin sum tað varð tilmælti millum annað frá frá pleksa tann sætta juni ta haldi eg r harmiligt og eg vóni tað ati hetta kann vera ein lærusinka kanska fyri okkum eisini tí nú kostar tykkum nógvar pengar tær burdu orsakað av tí sum eg fari fram seinastu vikurna takk yra formaðurløgmaður
ur ja tað er nú soleiðis
soðis attá ið mann skal kamann siga taka avgerðir so hevur mann fleiri viðurskiftir mann skal taka inn í tey ivaðus sum mann ger sær um hvønn veg mann skal fara og eg má siga sum her at eg skilji væl støðuna sum farsóttanarnevndini verja í tá honum skuld hava ráðgevið í landsstýrinum um hvussu nógv skuluvu testa tí vit sóu jú hvat hendi tá vit fóru út og søgdu nú massa testa vit systemið ja hoknaði tíbetur ikki undir men næstan altso tað tað hangur akkurát við vit klára akkurát nú at berja okkum upp undan aftur í góðum samspæli millum alment g privat annars sá tað út til at vit ikki kláraðu at hava dag til dagtøl og tølini blíva upp til tríggjar dagar gomul og tí hevur tað týdning at mann ger tey røttu tingini til ta røttu tíðina og tað haldi eg allan vegin ígjøgnum vit mugu siga higartil sær út til at vit hava gjørt tað mann ikki tasta sættadagin ja tað hevur mann viðurkent var kanska ikki nóg gott men tað gera vit so nú og tí vónaðu vit ikki at smitta n øll fringin u tann vegin men vit síggja eisini millum andini í sælandi sum hevur verið øgiliga restrektivt og feir av hundrað ára dagin fyri koronusum et inni í landinum nú brádliga er vit ini í landinum og eingin veikaranur kom frá hon er ikki komin uttan frá sist tí r tað ikki úr samband nakan sum kom uttan frá hesin fólkiniso er tað jaspur langaardja
formaður eg haldi
tun vig hava havt indrikk av at tað skul uppliva hetta síðstu fjúrtan dagarna við smittuni at hon hevur verið nokk so tom kann man sig eg hevu nú ikki havt gjørt áfókneyðugt við innløgd og annað mann hevur hoyrt í grannalondunum at har hava fólk keypt medisin mann eur brúkt tað sum het remdu seg virð hvussu er i í veitst tú er tað sama ætlan í føroyum vistu tað kemur har til at fólk skulu innir í sporat org annað hava vit eisini tað útgerð sum skal til har mann hevur gjørt upplivingar at tað kanska fungerar amman fær hjálpt betri hjá teimum sum blíva trong annar løgmaður ja takk
men nú skal jens øgiliga vel eftir tá eg geri meg til ein
læknafrøðiligan l ekski pert up á nakraðsum mest máta men sum eg skilji á lagnum ja so hevur mann viðgerðarættir og mann hevur eisini brúkt ávísar viðgerðarættir akkurát hvat fyri medisin og ikki tað tor ikki úttalar meg um men ja mann hevur teimum intensivua skentunum og su víðari givið teimum viðgerð við einum la øðrum akkurát hvat er tor ikki at siga so tað hevur mann eisini kann mann siga bæði eina ætlan fyri og hevur ella hevur avprovað tað og sum eg síggja tølunum við góðum úrslitum higartil í øllum førum so fær khristian andreasen eina viðmerking
takk fyri formaður eg
sut esin takka løgmanni og landsstýrini fyri gott arbeiði og at bera skjótt at viðvíkjandi niðurbering av hesa her smittuni og at takataka líkasum skjóta skjóta avgerð og fáa málini á løgtingin um at hjálpa fólki sum kom koma hiða í hesum her eg skal spyrja tveir spurningar tan ein spurninur er metir løgmaðr at vit hava verandi útbrot og undir kontról also ár smittuni aso er testingin hevur hon hevur ein eydnast og er tað framvegis uppfatanin at at smittan gongur leys í samfelagnum og hin spurningurn er hetta við at gjalda altso er er ætlanin at føroyingar skulu gjalda fyri testir ella ella er la er tað ein ein sandring ímillum at útlendingar skulu gjalda meðan føroyingar kulu fáa tað frítt ella hvat hvar e ætlanin hevur landsstýrið á tíøkinum sagga maðurtakk harrarfom
formaður heilt stuttlig tann fyrra spurningin
men nú má eg bara brúka tey orðini sum vit í landstýrinum fáa t vita frá læknafakleikanum kfráakunnleikanum og har er tað tað at mann metir at í størstan mun hevur mann klárað at innibyrt bygt henda garðin rundan um smittuna men mann sær nøkur koma dettandi inn taðv seg uttan fyri tey sum longu eru garantenum so smittan liðugur enn úti í samfelagnum tí er tað neyðugt við hesi frástøðuni og reinførinum fyri at forða fyri hon spjaðir seg haganí frá tá tað kemur til gjalding so er tað nokk ella so hevur tað verið ætlanin frá byrjan atøll tey sum koma við flogfarið skulu gjalda sjálvandi at áleggja teimum gjald sum eru sjúkraørundum og so víðari tað gevur nú ikki heilt meining taðer jú ein annar almennin kassa sum rinda tað men men annars hevur tað verið ætlanin tí at mann metir at tað er eitt sindur øvugt at tann meinier skattaborgarin í føroyum skal betala fyri tey sum ferðast sum eru o og brúka tann møguleikan at fara at ferðast og og flúgva ímillum lond tí tey verða áløgd takan á tekst og tí metir mann teg rætt at tey sjálvi rinda fyri hestina men tá tað er sagt so síggja vit eisini at mær vitandi taka hini londuni rundan um okkum ikki gjald fyri tað ikki til dømis ískland er frítt mær vitandi danmark í øllum førum frítt eg haldi at tað er eisini í norra og svøríki sum er frítt eg haldi týskland end á eisini hevur fríar testir so tað er ikki ókent tað sum er í føroyum í dag at tað ikki kostar at verða testað við landamørkinitakk harra formaður ja takk tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið
og er orðaskifti enda o hetta málið fer í fíggjarnevndina tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin og tingfundur verður aftur í dag hósdarin trettanda august klokkan trý klokkan fimtan og tá er framløga á skránni so er hesin fundur lokin